fyri fólkaflokkinum er tað beinir johannesen fyri javnaðarflokkin ingilín didigsen strøm fyri sambandsflokkin helga abramsen fyri tjóðveldið ingolf sól holim olsen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn ruttvang fyrst fær beini johannesen orðiðger su væltakk fyri harra formaður hetta er so ársfrágreiðingin hjá løgtingsins umboðsmann fyri tvy túund og einogtjúgu og hon er seromá tey til tann yrsta hjá tí nýggja umboðsmanninum og umboðsmaðurin hevur jú eftirlit við at tær eru umsitingardeildirnar ella almennu fyrisitingin sum sum eru fevndar av virksemi virvirkseminum hjáó unbeltsmanninum at tær fylgja allar sínar skyldir og at tað erikki vanríkja sína skyldir og at at almenn umsitingin ikki fremur órætt ímóti borgaranum og tað er av stórum týdningi fyri rættartrygdina hjá borgaranum at vit hava ein tíðleikaann stovn sum heldur eftirlit við tí og serliga eisini fyri rættartrygdina ja hjá borgarunum og hyggja vit í hesi herfrágreiðingina nú fyri tvey túund og einogtjúgu so síggja vit tað at í fjør komu tveyogfýrs klæður inn til unboðsmannin har var har hava sjeyoghálvfjerðs blivu avgreiddar og eisini trettan frá árum frammanundan so tilamas hálvfems klæður og teir flestu tað eru innan barnaverndarøkið og kommunur og soleiðis svarar eisini í fjør og júst hesi bæði økini tað eruú eisini økir sum kanska raka koma øgiliga tætt uppá borgarar hugsaðum barnaverndarøki so er tað jú avgerði sum han tiknar á tí økinum sum kanska nívá og koma øgiliga tætt upp á familjur og eisini tá tað eru kommunurnar so er tað eisini rættiliga nógvar avgerðir í mun til tær avgerð or vit í løgtingi taka sum koma hava beinleiðis ávirkan á gerandisdagin hjá borgarum og tískil er tað kanska ein orsøk til t mann sær tað aftur í hesum og og tí er tað eisini gott at mann hevur løgtinsumbuðsmann til at venda sær til vist t er tað at borgarinu serliga tá tað kemur øgiliga tætt upp á føl seg fer at vera fyri órætt og hyggja at eisini í hesa frágreiðingina so er tað so sær at at umboðsmaðurin eisini í hesar frágreingini hevur ymsar greinar har mann tosar umfaktiskt fýra um ymismál ella um ymsting innan almennu fyrisiting sum kundi verið rokt betri og so framvegis og eg eri tað eina greinum hon er umskyldina at svara borgarunum sum eg helt vera øgiliga áhugaverda tað at almenna umsiting skal vísa góðan fyrisitingarstig og ella góðan fólkaskikt sum hann eisini nevndda í her tí at tað eru fleiri klaður sum eru um vantandi svar og tað er eisini gott at umbuðsmarin tekur tað upp tí at vit mugu altíð minnast til tað at myndugleikin er til fyri borgarum og ikki umvent og tí skili mamman eisini vísa virðing fyri
borgaranum takk fyri næsti røðari er ingilín ditibsen strøm ger so væl
takk fyri harra formaður ja sum kanska longu sagt eitt sindur um ø løgtingsins umboðsmann og hansara ella hennara rollu h og tað er soleis at vit skulu viðgera hesar herfrágreiðingarnar á hvørjum ári tað er typist beint tá vit eru komin aftur til arbeiðis í í løgtinginum og vit verða við hesi viðgerðini so verða vit mint á hendan týdningin hjá arbeiðinum hjá umboðsmannunum sum skal styrkja og verja okkara fólkaræði og stuðla gjøgnumskygni og álit mótvegis teimum borgarunum og tað er heilt grundleggjandi í okkara skipan og so tað sum er í hesari orsfrágreiðingini tað er ein upplýsing av teimum øllum klæðunum sum eru komnar inn bæði í í tølum og eisini í áliti um ymisk klæðumál og eisini frágreiðing um tær avlýstu klæðurnar og so framvegis talið av klæðum tað er tað er lægri í ár enn í fjør men tað liggur á nøklunda sama støði sum sum tað øhog visu vit hygja eitt sindur nærri eftir nøkrum av klæðunum so er ein sum snýr seg um eina avgerð hjá uttanríkisogmentamálaráðnum um at nokta stuðul til eina filmsverkætlan og hetta minnast vit kanska øll væl tí tað var eisini frammi í miðlunum ta tíðina og hetta var tann sendingin sum eitur kúlaa sum var noktað stuðul hóast hóast filmsráðgevarnir sum høvdu gjørt tilmæli um hvør skuldi fáa hendan stuðulin høvdu viðmælt júst skúlaskam

metti ikki at tað var nakað serligt að fara eftir í hesari klæðuni tá tað kemur til ta lógina sum vit hava nú tí í síðsta enda so er tað landsstýrismaðurin sum eigur avgerðina men mann mælir til at uttanríkis og mentamálaráðið fær skipað hesi og eisini møguliga onnur viðkomandi viðurskifti sum hava samband við umsiting av filmsjáttanini í lóg ella kunngerð soleiðinar at mann kann at mann kann tryggja ein opinleika og gjøgnumskygni og tað er eisini tað sama galdandi tá tað kemur til stýrisbólkin sum er við at hava yvirskipað arbeiði um hendi at skipa loysnin fyri hvussu almennur stuðul verður veittur tí

og eg haldi atakkurát hetta er øgiliga týdningarmikið tí at skúlaskam var jú ikki einasta dømi har sum landsstýrismaðurin í uttanríkisomentamálaráðnum hevur brotið tað armslongdarprinsippi sum landsstýrisfólk annars hava hildið seg til og sum er so ótrúliga týdningarmikið tá vit eru eitt samfelag sum ikki skal hava politiskt stýrda list tí tað er ikki hóskandi fyri eitti frítt og framkomuð samfelag sum okkara vit kunnu eitt nú eisini nakað sum kom seinni sum eisini stuðlar tí tí sama uppáhaldinum og at vit mugu skipa hesar mannagongdirnar nógv betri nevna filætlanina sum at sæla eftir katrinijonsns sum eisini var eitt dømi har sum landsstýrismaðurin frávaldu filmsverkætlar sum ikki passaðusti hansara egnu persónligu meiningar h og tá fekk kann mann nevna eisini tá fekk uttanríkisogmentamálaráðið sent eitt mótmæluskriv frá europeiskum filmsstovum har sum tey heita á landsstýrismanninum um at halda uppat við at sensurera føroyskar filmsskaparar filmsov nakrar hildu at politiskur suðurður forðar føroyskum filmsverkætlanin í at fáa atgond til útlendsk samstarv fíggingarmøguleikar tí hesi ikki kunnu samstarva við eina skipan har sum vandi er fyri og politiskari og pílegging og tey siga atsovorðnar avgerðir tær økja um vandan hjá listafólki til sjálvsenssuðurð og tað minkar um ymisk leikan og dygdina av listini og mentanini

og umboðsmaðurinvísir á at karmurin og innihaldið av virkseminum hjá filmsráðgevunum í sambandi við stuðulin tað er eisini skipað íí innanhýsis leiðreglum og vegleiðing hjá ráðnum og at tað ikki er ein fyriskiparligur formur sum er egnaður og serliga tá ið tað tað tá tað snýr seg um reglur sum skulu handhevjast mótvegis borgaranum og mann skal vísa á hví avgerðir verða tiknar soleiðis sum teir verða í heila tikið so haldi eg ati mann út frá hesum kann konklidera at vit mugu skipa viðurskiftini við filmsstuðli annaleiðis og betri tí tað kann ikki vera soleiðis at landsstýrismaðurin tá tað passar honum kann velja eftir sínum egnu persónligum meiningum og soleiðis stýra listini politiskt vit mugu tryggja hetta armslongdarprinsippið og tað mugu vit við lóg eitt nú við at skipa søvmstuðulin sum ein óheftan grund her eru eisini fleiri aðrar klaður og áhugaverd álit og eisini greinar í si frágreiðingini eg kundi hugsað mær eisini at tikið ta einu klæðuna fram sum snýr seg um eina uppsøgn har sum tann uppsøgda sum var við barn er uppsøgd í royndartíðini sum frisør og hetta var ein klæva sum var komin inn til til javnstøðunevndina og her vísir umboðsmaðurin á at tað er neyðugt at áseta nærri reglur tá tá tað snýr seg um málsviðgerðina hjá javnstøðunevndini serliga tá tað snýr seg um eina málsviðgerð í eini kæru har sum orð stendur ímóti orði og fatanin hjá pørtum er ótrúliga ymisk tí at har er eingin áseting sum loyvir munnligari próvførslu undir vitnesábyrgd byrgd niðri har er tað staðfest til dømis í handlingsnevnit atkærhátturin er skriftligur sum mann má fáa skipað hesi viðurskiftini betur um hvussu málsviðgerðin av teimum klæðunum sum koma inn til javnstøðunevndina hvussu tann próvferðslan verður verður viðgjørd og tað er eisini sagt í hesum her í hesi frágreiðingini at í javnstøðu ella í hesum álitunum um kærina at í javnstøðulógini har er faktiskt ein heimild hjá landsstýrismanninum oí javnstøðumálum at áseta nærri reglurð ummálsviðgerð í javnstøðulógini men tað hevur mann ongantíð gjørt og tí sendi umboðsmaðurin eisini skriv til landsstýrismannin og javnstøðumálum um hetta og tað kundi verið áhuggavert at hoyrt meira um hetta og eisini fleiri av hinum málunum tá ið vit nú fara at at viðgera hetta málið í ella hesa frágreiðingina sum er áhugaverd og hevur fleiri onnur áhugaverdar klaður eisini og greinar øh so
ak fyri biljustinus
takk fyri harra formaður eitt sindur paradoksalt at hoyra hesa røðuna tá mann hugsar um at uttan júst tann persónin sum hon fílist mest á við sína røðu jensa rana uttan hansara innsatt so høvdu vit kanska ongan umboðsmann yvirhøvur og slett ikki hesa viðgerðina og tann opunleikan og hetta orðaskifti og sovíðari tað eru so nógv sum hava søkt um stuðulti mentan og list sum hava fingið eitt nei og tað eru treytirnar og tey allarflestu vita at tað eru treytirnar at møguleikan er tveir tíy altli ja ella nei men tað er ikki øll sum rópa upp um at tey fáa eitt nei og góðtaka tað tí tað er treytirnar nú tosar yngilir strøm um at og vísir til svarið frá lags umboðsmanni at man mann skal mann skal gera eina lóð rundan um hetta hvussu hugsar fyri klæðum sum koma frá borgarum tað er jú akkurát tað sum mann manger seg føran fyri teiman setir ein sovornan ein sovorðnan stovn á stovn
tá tað kemur til hvussu mann kann skipa tað í lóg
sum eg sigi ja men tað er eitt nú við ati við at gera eina lóg fyri ein óheftan filmsgrunn har sum landsstýrismaðurin óansæð um tað er eini úr úri ja hvørjum politiskum flokki viðkomandi er í og hvat fyri politiskar meiningar viðkomandi hevur so hevur mann ein óheftan filmsgrunn har sum filmsráðgevar koma at avgera hvat fyri filmar eftir tí dygdini tí filmsdygdini sum er hvør kemur at fáa stuðul tað haldi eg ikki minni enn rímiligt takk fyri so er tað eygun samelsen ja takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er týdningarmikið at rættarnevndin tá ið hon fer at viðgera hetta málið tekur landsstýrismannin í javnstøðumálin inn og far at vita hvat mann ætlar at gera við akkurát handan partin við kærum og at áseta nærri reglur eitt annað tað er at tá mann hyggur eftir kærunum sum eru so er statvek so er børn og ung til tað størsta talið og her eru rættiliga nógv
um barnavernd eisini so eg haldi at
tað hevði eisini verið øgiliga relevant av fingið at vita frá landsstýrismannum í almannamálnum hvat mann ger við barnaverndarøki tí tað hevur verið tosað um at dagføra broytingar á barnaverndarøkinum tað er absolutt relevant ja takk fyri harra formaðurja so er tað helgi abramsen sum er næsti øari gersu væl ja harra formaður hetta er so tann árliga frágreiðingin hjá løgtingsins umboðsmanni og frágreiðingin fyri ár tvey túsund og einogtjúgu hetta r samtíðist tann fyrsta frágreiðingin hjá hornu vang sum bleiv sett í starvs sum løgtingsins umboðsmámaður í apríl í fjør og sjálvandi høvuðs endamálið við øllum ta er tað t vit skuldu hava atvit skulu hava eina fyrisiting sum vísir góðan fyrisitingarsið og umboðsmaðurin skrivar eina í frágreiðingini eina áhugaverda grein um nettupp at
het her við hvat er fyri síni góðir fyrisitingar sigur
har hon staðfestir at tað er torført at lýsa nágreiniliga hvat góðir fyrisitingar sigur er men so samanberar tað við við tað sum vit vanligu í føroyum kallai fyri in fyri at vísa vanligan góðan fólkaskikk og tað er væl tað sum liggur í tí at serliga het her tá ið tá ið ein borgari sendir ein spurning til eina fyrisiting alt so ella ella ein umsókn ella hvat tað er so fær sum borgarin eitt svar og vist tað so vísirta seg at svarið tevur út so fær borgarin at vita hví dregursvarið út oikki soleiðinar at tú bara sendir eitt annaðavstað so hoyrdir tú einki afturog sjónd lagnsumboðsmaður er ki sjálvandi ein av hesum stovnunum sum skal tryggja ella verja okkara demokrati og tað er soleiðinar at tá ið borgarin velur fólk til eitt starv ella til til eitt embat onkrum slag jamen so má borgarin eisini kunna spyrja hvat hendir á hasum økinum og og og verður nú tað gjørt sum eg valdi hesim fólkini til og tí er tað øgiliga umráðandi at at tannkommunigatión
kunu virka væl millum myndugleikar og borgarar
hog av teimum hálvfems klæðunum sum umboðsmaðurin viðgjørdi í tvey túsund og einogtjúgu er trettan um væntandi svar frá minmyndugleikuum og tað er nógv tá hugsa um at tað er at eitt er tað at hvussu nógv vit klæða um men tað er eisini sikkurt nógv sum uppliva hetta her uttan at klæða so so tað er sikkurt nógvastaðni í samfelagnum at at taðn manglar hetta her at at at fólk fáa svar kann tí sambandið fortelja eina eina eina sindur skemtiliga søgu taðil nógv ár síðani at eg sjálvur sendi eina umsókn til ein myndugleika eg hoyrdi einki aftur tað gingu sjey ár so broyttist onkrar umumstøður og so fekk eg bræv frá hesum myndugleikanum um um hendan enn stóð ett nógv ár síðani so eg veit ikum eg gjørt líka í dag men eg gámdi brævið í níggju ár og so svaraði aftur at ætlanin er slept og takka heftiri skjóta viðgerð men men men tað er altso hett her at tú sendi eitt svar bræv avstað og tú frættir einki ikki eingongubrævið í framkomi tað er ikki í ordan øhumboðsmannsstovnurin hann verður nógv brúktur og í tvey túsn og einogtjúgu fekk umboðsmaðurin tveyogfýrs kærur talil siga tvæl meir e n ein um vikuna og tað er kanska eg eitt sindur á miðjalár ella eitt sindur yvirmiðal í fjør var tað serliga nógv um tað er gott ella ringt ja tað er gott er tann mun at tað vísir teg at stovnurivir nógv brúktur men sjálvandi er tað ringt tí at tað vísi tað at at tað er nógv sum fólk hava nógv at kæra um øhí fjør vóru snúðu fýraogtretivu altso næst síðsta frágreiðing tá vóru fýraogtretivu av teimum hundrað og níggju kærunum um kommunur og nú er tað nítjanhundog tveyogfýrs tavil siga tað var einogtretivu prosent og nú er tað trýogtjúgu prosent tað er framvegis nógv tann størsti einstaki bólkurin sum kært verður spurningur er og og tað er eg nevndut eisini undir viðgerðini í fjør at vit hava nógvar øgiliga smáar kommunur sum hava eina øgiliga veika fyrisiting og spurningurin er altso kunnu vit eg eg veit hat t he r kommunu samanleggingum sovorð tað er nógv diskuterað ug fólkav nógvar meiningar um tað men men vit vit byggja eina skipan upp við kommunum samtíðis hava i so smáar kommunur at tær ikki hava eina fyrisiting sum nøktandi kann veita ta tænastuna sum sum í borgari í samfelagnum hevur rætt til tað er eitt problem eg haldi at at at at vit hava nógv for veikar oyndir til at taka sær av v tí samfelagn vit hava valt at hava so har haldi eg vit hava eina eina eina afturvendandi avbjóðing men at vit síggja hettað er noktandi innlit í ting tað er eitt afturvendandi mál sum sumkemur aftur hvørja ferð og eg haldi tá ið nú er sjávandi innlitslógin í føroyum er ikki so ræðuliga gomul men men eg haldi at mann er spakuliga flutt seg frá tí at tá mann bleiv biðin um innlit so gamal minst møguligt innlit og og líkasumforkláraði nó ella hví hví mann ikki gav tað nú er mann komin meira yvir har at at fólk skulu fáa innlit í so nógv sum møguligt o kanska meira undantakið hhvat tey ikki fáa tað og og tað er aftíð tað sum eg nevnd í áðni at fyrisiting er til tænastu fyri borgararnir og tí má borgaran eisini fáa at vita hvat hvat gongur fyri seg her og og fáa at vita nøkur ting sum eru viðkomandi fyri tey eg sigi ikki at man skal fáa innlit í alt tí at tað er sjálvandi eisini tað kann sjávndi eisini blíva blíva ein áhugi hjá fólki at líkasum at at spyrja um alt sum er óviðkomandi men men men ein borgari eigur at fáa vita hvat um síni egnu viðurskifti hvat hvat hvat rørir seg so samanumtikið eg fari ikki niðuri nakað einstakt mál tað haldi ikki er okkara uppgáva her men samanumtikið haldi eg at að hava rættvið fingvøndan her umboðsmannsstovnin í síni tíð og og sum seinni er eru eisini blivin barnaumboð so sum stat borgararnir kunnu fáa kunnu klæða vist tað er vist at føla at teir ikki vera rætt viðfarnir av fyrisitingini takk fyri jk so er tað næsti røðari nú er tað ingholf

ja so er tað ingolf sólvin olsen ger suvæl

afturvendandi frágreiðingin frá løgtingisumboðsmanni

vit hava eina kvinnu í løtuni sum er umboðsmaður men ttað er so e heilt annar sppurningur eeg haldi at tað er øgiliga áhugavert tað arbeiðið sum okkara umboðsmansstovnur ger og eisini al aðrastaðni og eisini frágreiðingin her hjáklom hon er meira kannmann siga statistisk øgiliga nógv men tað er meira tað arbeiðið sum verður gjørt og hví tað verður gjørt og hvussutað verður gjørt eg havi sjálvur havtnokk so nógv viðsovnað at gera hup á tann mátan í mínum arbeiði havi eg onkuntí eisini kart avgerðir og og annað og nú blei tá tosa í áðni nokk so nógv um um um um góða fyrisitingarskig og annað men altso eg eg eg havi øgiliga ringt við at síggja at vit í føroyum hava eina eina hvussu hefta eina eina eina eina eksakta fatan av hvat tað merkir hvat ið góður fyrisitingarstigur her tí eg haldi at tað er eitt øgiliga elastiskt hugtak í føroyum
og tað er eisini at klúða elastiskt hvussu tað verður uppfatað av nøkkulskriksrumpusmanni bíða hon hugsar um hvat endamálið er við í slógini tað er jú at at vit kunna hava eftirlit við fólkaræðin illa vit kunna hava eftirlit við viði hvussu fyrisitingin verða
visu eg ikkiminist púra skeivt so er lt jørhildi til umboðsmans hugtakið er gamalt ella að eg teinkagøs hjá viko kamtmann um tann demokratska tænastumannin tjá tí vit fingu hesar her skipanirnar

og tað var fyri at hava hett her eftirlit men eg havi sjálvur upplivað til dømis at biðja um um um alment innlit í viðurskiftini hjá hjá føroyskum erbeiðsfólki og nakrar dagar seinni bleiv uppringdur av sama embatsfólki sum eg bað um innlit í viðurskifti um prd bleiv spurdi hvat eg hevi gongd í og so ein hundrað og feirs dagar seinni fekk eg noktandi svarið upp á mínoðmálmet innlit tað sigur seg sjálvt at tá hevur mann bara eitt endamál ella tá tá hevur mann ikki hug at biðja um innlit uttan so at mann hevur hundrað prosent sigvurupp á at fáa tað tí at tað einasta mann fær burturúr tí tá tað er at umboðsmaðurin

hnú var tað ikki nú var tað ikki umboðsmaðurin gjørdi at tað var tað var fyrisitingin men eg kærdi ta viðferðina til løgtins umboðsmann og fekk at vita at tey hildu tað var øgiliga góður fyritøvar sigur tað sum var framt tey tóku fult undir við at tað var rætt at orerentera viðkomandi endansfólk um at eg hevði biðið um innlit í viðurskiftini tað var góðir gaskigur og eg haldi sjálvur alto eg erikki samdur við tí eg eg haldi atta er ringu tað var eitt dømi øh vit hava eisini nú havt eitt mál tað er eisini í her um eitt mál hjá kringvarpinum um um sum hevði søkt um innlit í í handfaringina av hesum her kvotuumsókninum til venningarkvotur ella hussu oyni nú veit eg ki eit eg ikki so í mykjaltegs enni nú men hvar ið ið ið kringvarpið fær bunkusnoy tí atað er innanhels skjøl í samgonguni sær frammanundan ter tær fyrstu menningarkvoturnar blivu útlutaðar tá vendi tinginim totalt av høvlinum fyrisitingarliga sæð tá havi eg sjálvur sum tá verðandi politikari faktiskt logið fyri fólkið ikki tilrita men tí at eg eg eg fortaldi fólkið sum ætlaðu sær at søkja at tett kundu vera kanska rólig tað var bara í tann mun at vis tey fingu eit ja at so fór tað at vera latið innlitið í í umsóknirnar men vist teir fingu ey so fór sjálvandi einkin at fáa inlit í tað og tað passaði ikki fiskimálaráðið gav innlit í alt tað var averðin var avgerðin har úti nú fáa sjálvt teir sum hava søkt um kvotur ikki innlit í síni egnu mál er tað góðir fyritangar sigur tso tað verður staðfest av løgtings umboðsmanni at tað er í lagi eg haldi at tað høga ting sum her situr og viðgera hefti her eg haldi ikki mes skuldi ve jóles sum eg skjóta eftir umboðsmannsstovninum hann ger bara tað sum hann hann parkerað efti heinari lóg so tað ma sikkurt vara í lagi men men eg haldi at løgtingið eigur at fara atat endurmeta ella hvat endurhugsa hví ið mann hevur hesa lógina hvat er endamálið við hesum hvørjum er tað vit vilja tæna við hesum er tað fyri at halda um okkara egna gumt at vit skulu hav hasa lógina ella er tað tí at vit virkuliga vilja at hetta her lógin skal verja fólki ímóti kann bara vera ímóti einu koyrrumperandum tænastumannaveldi ella ímótiródugnaskapi vist tað er meiningin so so haldi eg virkuliga at mann eigur at fara at ate valvera alt hetta her lógarverk og hvussu handan gongdin við stovnin hevur verið síðan hann bleiv til fyri nú einum tjúgu árum síðani taka tey annars havi eg ikki sum so nógv at siga um um umsjálvárpsfrágreiðingina so hata er e ein frágreiðing og hon er væl úr hondin greidd haldi ag so hon fer sjúkurt at fáa eitt gott tilmæli frá frá tjóðveldsflokkinum í í rættarnevndini nú eri eg bara inni sum avloysari men tað gangi g út frá at hon fer at fáa takk fyri er nakrar viðmerighøydal fyrst ger su væl ja goense var inni á tað sum øliga nógvar nvstórur partur av av kærinum frá borgara snúgva seg um tal um innlit ella frá stovnumogv fjølmiðlum øhog eg hefti meg við at helgi abramsen segði frammanundan at han helt at tað gekk framá við tí altso tað er tað er heldur ikki mín fatan og tað er bara royndir bara sum bæði bæði sumandstøðu og og ogsamgongutinglimir tí at tí t eg haldi at at at eg haldi iki tað gongur framá við rættindilil innlit hvørki til partar innlit og ei heldur hjá fjølmyðlunum í innlit og tað besta dømi er hetta við at at at umboðsmaðurin ikki gav tkærarin viðhalda í at mann jál sjálvandi fáa innlit í ta tilmæluni sum landsstýrismaðurin hevði broytt í mun til at býta kvotur út fyri fyri fyri hundraðogtevs milliónum krónur og eg eg havi framikki skilt hvør grundgevingin er og eg skal eg skal koma aftur til ta seinni í einari røðu ingol sólvín olsen ja takk fyri ja ja men tað er júst tað tað sama sum eg setti spurnatykkin við altso hvat er tað hvat er endamálið við at hava eina lóg um alment innlit vissu hon ikki er tilaltso at at skapa opinleik oggjøgnumskygdini í fyrisitingini av teimum av teimum málunum sum eru eru sum eru til viðgerðar í okkara almennu fyrisiting vit siga ker fyri at skapa opinleik um tað so veit ikki ordiliga hvat endamáli er men eg síggi bara tað at tað er øgiliga ringt at fáa innlit í mál av ógvuliga stórum samfelagsligum týdningi óalmindiliga vansligt og tað vil siga at tað er eingin møguleiki slíkumálum hjá borgarum og øðrum at hava eftirlit við um tað verður fyrisitið og handfarið rætt og
sum tað sømir seg vil siga tá mann tosar um fyrisitingarsig eg veit ikki at
tet hugtakið er øgiliga ja luftigt eg egskilji kkiodigamein ikkia lifta so er tað heins agrieasen takk fyri takkfyr hara formaður røðarin haldi eg var inni á nøkrum øgiliga grundleggjandi og øgiliga áhugaverdum tí at sjálvandi er tað øgiliga umráðandi at vit hava eina skipan soleiðisnar at borgarin kann føla seg tryggan og at mann veit hvat ið ið gongur fyri seg og hvussu í málini verða viðgjørd tað at tú í einari almennari fyrisiting ella við einar kommunu ella hvat tað skal vera tað er øgiliga onkult also í prinsippinum s sso hevur túborgarin krav upp á innlit og tað sum anskal hyggja eftir sjálvandi tað er tað at persónsupplýsingar ikki koma fram men alt tað sum viðgerðarin sjálvan eigur mann at kunna kunna biðið um innlit í og fáa

nøkur ting ovit hava ongantíð sægt neið til tað mann bara syrgt fyri at ha her gingið rætt fyri seg og tað haldi eger ein trygd hjá borgarunum og tí haldi g tað er øgiliga umráðandi at mann hevur ein eina skipan soleiðinr at borgarin kann fáa t strygga og tað haldi g hendan her skipanin er við til at gera takk fyrigrstakk fyri ja eg kann so eisini siga tað eg havi eisini roynt at at biðja um innlit í viðurskiftini í sunda kommununi sinnartýði og tað hevr altíð gingið fyr vindarliga so tað trigvi væl at jeðns aariasen hevur góðar royndir í so máta men eg eri eisini púra samdur at tað er endamálið við at tað skal vera soleiðis og tað eigur at vera so einfalt eg minnist í fyrstini tá i hendan lógin kom og tá hevði mann serli forstáil seg fyri tí tí at ø tey fólkini sum skuldu líkasum øhandfarið hesa lógina tey tey vistu ikki ordiliga og og tá hevði mann onkuntíð intrykt av at tey søgdu nei fyri sikkraru skyld tiluppá umbønir um alment innlit hso kærdi mann og so fekk mann allíkavæl men tað var ofta tí at mbætisfólkini vóru kansa
ikki skúlaði í gudstøðuni
tey skuldu akgera eftir slógini og tí søgdu tey kanska heldur nei fyri sikkraskyld enn ja sum tey ofta bura gjørt men tað er í dag duga fólk hetta her altso embatisverkið veit hvussu ett her skal handfarast tann trupulleikin er ikki longur men eg haldi bara tað at tað allíkavæl ikki er endamálið við hesum verður ikki rokkið statøk ídag tað hada ikki tað verður ja so er tað steffan klein poulsen sum fær orðið ger so vælharra formaður øtað var altso miðflokkurin við við jenis arana odda sum syrgdi fyri at vit fingu løgtingsins umboðsmann jens arana gjørdi faktiskt uppskotið sjálvur við við góðari hjálp frá frá serfrøðingum
og tí hava vit
tingsins umboðsmann í dag sum bleiv settur á stovn í ár tvey túsund ella lógin kom tá í íár tvey túsund og og tað er altíð áhugavert at at síggja hesar hesar árligu frágreiðingarnar tí tær eru øgiliga væl gjørdar yvir skuloyar og mann fær innlit í í alsins viðurskiftir og serliga tá ið mann kanska hevur havt øgiliga lítið við almennar fyrisiting at gera so so er er tað øgiliga hent at fáa hesar frágreiðingarnar sumn fær ein lít sindur betri mynd av hvatja hvat hvørjar skyldur almennir stovnar og og og myndugleikar hava og og hvørjar hvørji rættindi borgarar hava og ja og hvat vendir upp niður í í íøllum konflyktum sum kunnu uppstanda hog í fjør komu so trýogfýrs klaðurin harav einogtjúgu
snúði seg um børn og ung og tað og tað haldi eg nú havi vit viðgjørt nakrar av hesum
hetta nokk tann triðja sum er við til at viðgera og og t haldi eg er afturvendandi at tað er nógvar klaður sum koma inn um børn og ung og tað

komið lýsingin á tað um eina løtu og so er tað tólv sum snúgva seg um innlit gjógni við meir og tíggju um kommunumál tá sig eru akkur sum topp trý málsøkini og onkur nemliga verði inni á hesin her við innlit altso tað er ja ja tað er afturvendandi at at er tað er tað nú eitt internt arbeiðsskjal ella er tað nakað sum almenningurin faktiskt eigur at fáa innlití og og so framvegis tað er tað er nógv av teimum málunum men tá tað kemur til børn o ung altso her einogtjúgu klæður og og sum umboðsmaðurin eisini nevnir so er okkurt av hesum ein partr av tí eru fyrisitingarligir spurningar men men eg haldi framvegis tað er ørkymlandi tí nógv okkurt av tí snýr seg um um ónøgd um grundgevingar og og hvussu hvussu málið er farið fram og og altso har eru konstant knitingar kan mann siga á hasum økinum millum ja tað tað kann so vera foreldur og allarhelst foreldur og ávernir stovnar og tað tað er ætiga skiljandi tí at hvør á okkum hevði ikki klagað vist tað var okkurt vit eru eyma um okkara egnu børn hvør hevði ikki klagað vist tað var sítt egna barn og og maníst behandnaði hann so hata er eitt øgiliga øgiliga trupult øki og og og tí eisini skilligt at at klag og koma inn men men tað er ørkymlandi samstundis hatta har burdu vit gjørt broytingar okkursvegna soleiðis at mann kanska sá ein ein tendens sum sum fekk hatta tali at at ganga niðureftir á harra formaður eina løtu ivast eg í um ingilín ditisen strøm viðgjørdi orsfrágreiðingina ella landsstýrismannin jens arana

erutað er fleiri sum sum nevna her uppi at at teir vilja ikki fara inní inn í einkult mál og tað haldi eg held ikki hv verið siður men men ingilin tók so tykis enstram tók so málið fram um um skúlaskamm og og har haldi eg er fyri at koma inn á tað málið so er tað púra púra

landssýrismaðurin eigur síðsta orð í málinum og og kann mansn siga hevur fingið viðhald frá løgtingsins umboðsmanni

er að er tað politisk stýrd list altso mær dámar øgiliga illan at at at at vit politikarar ikki skulu hava nakra meining um um tingini ganga fyri seg og tað kann vera síð list og annað og og akkurát í hesum filminum var var málburðurin kann mann siga øgiliga øgiliga grovur og og kann man iki ha eina meining um at tað hevur negativa ávirkan á á okkara børn og ungdóm tað haldi eg sjálvandi mann kann og og tað kann landsstýrismaðurin eisini í hesum førinum og fyri at striga undir tað eienn einaferð so hevur løgtingsins umboðsmaður sagt at har var alt í ordanog so peikar mann altíð á ein óheftan grund óheftan nevnd altso hvør er hvør er óheftur hvør er óheftur altso eingin er óheftur í okkara samfelag tú kanst ikki gera eina nevnd við seg henda nevnd in er óheft og so er so er altso gott altso vt vit hava øll subjektivar meiningar eisini um mann situr ein óheftari nevnd og og hinvegin haldi at mann spælir við nógv opnari kortum tá mann latur vera við at kalla tað nóg hetta nevnd oð og siga hvat tð er og standa við sína avgerð

h fyri at taka samanum so hevur umboðsmaðurin eina rættiliga umráðandi uppgávu og tað er hava eftirlit við at øll okkara fyrisiting fær rætt fram samstundis verða vit upplýst um ja afturvendandi feilir og tema og annað sum sum kanska fyllir nógv tað sum tey tingini sum sum stinga seg burturúr í í almennari fyrisiting og og tað er rættiliga áhugavert altso hv hvat fyri lógarrætt hevur mann og so framvegis eitt nú sum beinji ohannesen ver var inni á altso skyldan at svara borgaranum

umráðandi at hetta koyrir væl og og og tað haldi eg at at hendan orsagreinginger ber brá av takk fyri harra formaður oer tað nakrar viðmerkingar amelsenfsger svæltakk fyri hara formaður eg haldi vit kunnu fegnast um at umboðsmannastovnurin hann fungerar væl tað er komið út til fólkið at tey hava møguleika at kæra og at í fleiri málunum so fáa tað við haldið men tað sum haldi egr kanska ørkymlandi sum løgtingslimurin eisini sjálvur sigur tað eru tey málini sum sum eru talandi um børn og ung at tey tey bleiva við at vera og tað er minkandi í forholdi tí at tað verður kanska okkurt árið men hvat ger mann so fyri at rætta upp upp á tað at ikki hendir aftur altso kann tað vera innafyri barnaverndarøkið at tað er forstór útskifting í í umsitingunum har sum ger at tað bleiv við at koma á kæra inn ella er tað at mann hevur ikki nóg gott eftirlit við taimum málsviðgerðuna sum eru ikki bara tann fyrisikianliga uppgávanum men eisini teimum málsviðgerðunum sum er og fær barnið nóg tíðliga ta hjálpina ella familjan sum tey skulu einaferð hava brúk fyri

jahar formaður eg eri samd við rósi samuelsen í at at at hesin stovnurin ella løgtingsins umboðsmaður sum funktión fungerar øgiliga væl og ja summi summarumsóknir vearð afturvístar beinanveg og summar vera vera niðurstøðuskrivaðu og og aðrar verða loystar p á annan máta kanska tann størsti parturin hevur ikki eina endiliga eina eitt eitt álit sum sum vit kunnu lesa í her men tá túð kemur til børn ung ja so er tað ørkymlandi at síggja hetta høga talið ár eftir ár eftir ár og tað tykist onkursvegna at vera manglandi álit ímillum foreldur og og ávarandi myndugleikar á á barnaverndarøkinum og

sum lóggevandi vald mugu hyggja eftir er tað nøkur ting sum vit kunnu broyta soleiðis at partarnir tosa betri saman og ikki fara í skotgrøvurnar beinanvegin tí tað haldi eg at hetta heilt klárt er eitt úttrúgv fyri ja gso er ta heinsacriasen ger su væl takk fyrahara formaður røðarin varur inni á hesun her í sambandi við tað at tað gongur aftur í sambandi við børn og ung og tað er hann kom eisini inn á tað hvat hann helt at vera og tað trúgvi eg eisini tað er púra rætt tí at tú ert inni á teimum eimastu punktum sum kanst fara í í holt við nemliga tað at tú fert inn í eina familju hvar tú tosar um at tú skalt handla í sambandi við kanska trupulleikar hvorta sínum og tað trúgvi eg mann kemur at síggja aftur í hesum her frágreiðingini eina tíð afturat
og annars haldi eg tað at
generelt heidu kommunurnar gera eitt gott arbeiði og eg haldi atð eit indn r øgiliga umráðandi við hasum sovrnam stovni at visti vit fara nøkur ár aftur í tíðina so var tað soleiðisnar at allir fundir hjá honnum kommununi teir varðu afturlatnir ikki ein opin fundur og vist tit hyggja eftir í dag allir fundir r opnir og tú hevður strimað fundirnar og sovíðari opiðleikin í gjøgnumskygdini er blivin betýðiligt betri og hetta hesin stóðja heilt klárt altso foreldur sum standa vi sí síni bø hetta míni børn tað er absolutt tað eymasta punktið fyri hesi foreldrini øog vit koma nokk ikki at broyta tað vit klára ikki at broyta hetta her eftir einum degi men vissu vit um ikki annað kundu fingið tølini at gingið í rætta vegi at at tað at tað kanska lækkaði yvirtí hevði verið tað hevði um ikki annað verið gleðiligt og tað vísir seg at kanska vera nakrarstrukturellar
avbjóðingar øll før ønur tað sum mær er
upplýst tá tað kemur til til barnaverndarøki at tey sum skulu taka avgerð og kanna familjur og annað eru kanska fortætt saman og foreldrini hevur ikki álit á nanøkrum parti hvørki tí sum skulu taka avgerð og tey sum koma inn og hava eftirlit við familju og og og annað og har haldi eg heilt sikkurt at at løgtingið burdi farið inn og og gjørt nakrar broytingar og eg haldi nemliga at at landsstýrið arbeiðir við barnaverndarlógina takk fyri harrar formaður ingilín strøm ger suvæl takk fyri jan komið steffan eitt sindur inn á tað sum eg hevði í mínari røðu og har vil eg vísa á t tað sum eg segði at umboðsmaðurin heitti á viðvíkjandi stuðlinum til filmsjáttan tað er hetta við at mann fær skipað viðurskiftini betri til dømis soleisnr at meira gjøgnumskygn og opinleiki á økinum antin í lóg ella í kunngerð sum mann hevur skipaðir viðurskiftir og tað hevur til dømis at gera við filmsráðgevarnar í
eri í hesari prosessini tá tað kemur til at
set tað spurnartekin við um tað sum vit hava nú eitt politiskt stýrd list har vil eg gjarna siga at jú tað er tað tí tað er ein politikari sum situr og stýrir hvørt skal hava stuðulstuðul og hvør ikki skal tað er politiskt stýrd list tí at filmsverkætlanir eru so stórar at tær mugu ella tær mugu fyri at figurera her hjá einum í einum so lítlum landi sum í føroyum hava hendan stuðulin so mann kann stuðla upp á aðrar mátar men tær sita ein politikkariso er tað stefan klarin poulsen ger so vælhar fór mann mann kann mann kann skipa grunnar og stuðlskipanir upp á nógvar mátar og ja tá sum opinleika altso tað sum tað sum eg havi tað sum eg havi víst á í hesum málinum og tað er at tað eitt ein politikari ein landsstýrismaður tekur ein avgerð og meldar greitt út hví hann tekur ta avgerðina haldi eg er at spæla við nógv opnari kortum enn at fara at siga at vit koyra altíð óhefta nevndir og nú okkurt
nú er altso óheft men at hesar óheftir nevndirnar kunnu eisini stýra
hesar ligu nevndinar kunnu eisini stýra listini henda veg ella handa veg tí tað eru iki øll tað eru ikki øll sum fáa stuðul og tí dámar mær øgiliga illan at mann blíva við at koyra upp á óhefta nevndir óheftar nevndir eg haldi at okkara politiska skipan er er er rættiliga altso eg eri øgiliga opin kanska tað mest opna demokratiið í heiminum og ogo øgiliga jøgnumskyg av tí sama ja síðani er taðrutvang sum fær orðið gersovælfyri vit viðgera ársfrágreiðingina frá løgtingsins umboðsmanni tvey túsund og einogtjúgu og umboðsmaðurin hevur verið hevur virkað sambært eini lóg frá tvey túsund og sum tað er verðir sagt her í dag so varð tað miðflokkurin sum kom við tí uppskotunum og so vítt eg veit varð tað samtykt av einum samdum løgtingi umboðsmaðurin er ein av grundstuðlunum í einum rættarsamfelagi

a gevur borgarinum møguleika at venda sær til umboðsmannin tá ið borgarin upplivir at tað ikki er samsvar ímillum galdandi lógir í landinum og tað sum so verður praktiserað tað gevur so eisini myndugleikunum høvi til at rætta inn har sum tørvur er á tí at mann broytir mannagongdir og tað síggja vit aftur og aftur dømir um í øðrum førum fær borgarin staðfest ja men tað er faktiskt innan fyri lógina tað sum er avgjørt og at myndugleikarnir høvdu rætt til at taka tað avgerð sum var tikin og viðhvørt kemur tað óvart á og skúlaskamm er er eitt dømi um tað nógv mál snúgva seg um innlit og tað er eitt av grundmegindreglunum í okkara fólkaræði og rættarsamfelagi at vit hava eitt gjøgnumskykt samfelag

bý avgerðir og hvussu avgerðir verða tiknar

umboðsmaðurin hevur so eisini møguleika fyri sjálvur at taka mál upp og í tvey túsund og einogtjúgu tók umboðsmaðurin stig til tvær kanningar av av sínum eintingum hvørt okkara fyrisitingarligur siður versnar ella ikki skal eg ikki gera nakar niðurstøðu uppá eg upplivi at at umboðsmaðurin hevur eina desiplinerandi effekt tey arbeiðspláss almenn arbeiðspláss sum eg kenni har har tekur mann tað í størsta álvara at mann fær eitt mál hjá umboðsmanninum tað er ikki nakað sum mann er stoltur av og tvørturímóti hevur mann sum mál flestu støð sum eg kenna

og eg haldi eisini at tað tað tað økir um okkara tilvirku sum borgarar eisini at vit hava umboðsmannin sum vísir á hvat er rætt mannagongd og hvat er skeiv mannagongd tað sum ingolf sólan olsen vísti á við at tað hevur verið ein praksis undir farni samgongu og ein onnur nú í mun til innlit í viðgerðina av veiðurættindum ella ella menningarkvotum tað haldi er rættiliga alvorligt og nú er tað soleiðis at tá ið fiskivinnan verður viðgjørd so er tað oftani øgiliga rokaligt og kanska hevur akkurát hasin parturin ikki fingið nóg nógv ansni eg haldi tað er ótrúliga grundleggjandi og eitt ítøkiligt prógv um at tað ikki ber til hjá borgarunum at gjøgnumskoða hvussu hann verður viðfarin tí tað tykist at vera ymiskt tengt at hvør ið situr sum landsstýrismaðurin fyri økið og tað er ikki í lagi rættar støðan hjá borgarunum skal ikki vera tengd at hvør ið landsstýrismaður ið situr við við borðið tá er heilt galið tá ið tað verður sagt at at tað gongur ella ella at tað gongur verri hevur gingið verri nú undir sitandi landsstýri so haldi eg at tað sum hevur eyðkend hetta landsstýrið er miðsavnan av valdi altso makt konsentratión og har haldi at miðflokkurin hevur gingið undan og tað passar júst slett ikki við at tað er miðflokkurin sum tók stig til at vit fingu løgtingsins umboðsmann miðflokkurin so seint sum í gjár var landsstýrismaðurin úti og og og nevndi hettar at vit eiga at taka mannarættindi við í samráðingarnar við russar men samtíðis so hevur miðflokkurin valt at sæð burtur frá aimsloktarprinsippinum

eisini í sambandi við tað sum eg haldi var púra grodtest at mann setti treytir til miðlastuðul at milagstuðul skuldi góðkennast altso innihaldið í arbeiðinum hjá miðlunum skuldi góðkennast í mentamálaráðnum fyri at fáa miðlagstuðul tað er jú fullfullstendiga í andsøgn við fólkaræði har sum miðlarnir nemiliga skulu halda eftirlit við við við myndugleikunum og politiskum stýri har sum mann leggur miðlarnir undir politiska stýri tað er púra púra galið í mínari verð og eitt klukkuklárt dømi um maktkonsentratión hjá politiskum myndugleika

nú nevndi steffan klein poulsen at tað var ikki vanligt at taka einstøk mál fram í viðgerðini av ársfrágreiðingini tað má eg siga at tað er púra nýtt fyri mær tvørturímóti haldi eg at tey einstøku málini í orsfrágreiðingini geva eitt øgiliga gott innlit í hvussu umboðsmaðurin arbeiðir og eru ítøkiligar avbjóðingar í okkara samfelagi og tað eru jú púra alment dømini eru anonimiseraðir í mun til borgarin men ikki ikki ikki í mun til myndugleika so har sum tað er til dømis tórshavnar kommuna verður nevnt nakrar ferðir barnaverndarmyndugleikar verða nevndir h og tað haldi eg gott og tað haldi eg eri fínasta lagi at vit viðgera tað her í løgtinginum tað haldi eg faktiskt okkara plygt og eg haldi eitt gott dømi um hvat fyri disiponerandi effekt í umboðsmaðurin hevur síggja vit á síðu níggjuogtjúgu í frágreiðingini har sum almannaverkið altso har sum málsviðgerðin var so drúgv at ein familja misti stuðul í tríggjar mánaðir tað er júr ikki í ordan at ein lang viðgerðartíð ger at ein borgari missir rætt til eina tænastu sum hann annars hevur rætt til tað ver púra galið og eisini itt samband viðhetta her málið so broytti almannaverkið mannagongd soleiðis at tað nú ikki hendir og hetta er eitt gott dømi upp á hvussu hvussu arbeiðið hjá umboðsmanninum hevur eina desiponerandi effekt eit annað øgiliga grundleggjandi av sríu áttaogtretivu var at at mann vara í talgildu føroyum var begintur at taka gjald fyri gjeymar í sambandi við samleikan og tað er øgiliga grundleggjandi at ein almennur myndugleiki kann ikki uttan víðari loyva sær at taka pengar frá borgarunum fyri tænastur uttan hann hevur eina heimild til tað og tað var ikki heimild til tað og tí kom tað her í løgtingi aftur eitt gott dømi um ta desplinerandi effektina sum arbeiðið hevur viðvíkjandi skúlaskamm so haldi eg tað er øgiliga áhugavert mál tí tað verður jú staðfest svart uppá hvítt at landsstýrismaðurin gjørdi ikki nakað sum hann ikki hevði heimhild til armslond prinsippi í mun til stuðul til mentan og list er bara ein møguleiki tað er ikki ett krav og tað er entá so seint sum í tvey túsund og fjúrtan vísir umboðsmaðurin á komið inn í lógina sum ein møguleiki g eg hugdi eftir tí viðgerðini í gjár í sambandi við ta broytingina í tvey túsund og fjúrtan tað verður øgiliga lítið gjørt burtur úr tí mann mann hevur ikki atgongd til orðaskiftið sum e verini í tí sambandi og í álitinum stendur einki í uppskotinum í viðmerkingunum stendur heldur einki serligt um tað men har verður latið upp fyri at landsstýrismaðurin hevur heimild til at leggja síðuna avgerðar heimild til annan myndugleika ella sovn fyri nemiliga at at líka sum gera tað púra greitt við hesum her armlongdar prinsippinum sum eg haldi er øgiliga viktigt og nú vísti steffan klein poulsen á hann helt at tað nógv betur at mann at mann blandaði seg uppí staðin fyri at lata sum um at mann ikki blandaði seg uppí og eg fari ikki up á nakran máta at forsvara hikl men eg haldi at tað er bara eitt sum er verri enn hil og tað er skamloysir tað at mann slett ikki kennir sær sína plikt at liva upp til eitt prinsipp sum vit øll halda eigur at verða at galdað og einki forsvar fyri tey sum sníkja seg undan tí og lata sum um tey halda tað men hetta her við armslongdarprinsipp í sambandi við mentan tað var nakað sum kom inn í lógina í englandi til dømis aftaná seinnaá veraldarbardaga har sum tað var øgiliga týðiligt at nasystarnir og eisini í sovjetsamveldinum brúktu mentanina politiskt og eg eri so sannførd um at tað er ikki nakað sum miðflokkurin gangur inn fyri og eg haldi at miðflokkurin skal virkuliga fara í tenkeboks og hugsa seg um um hettar er ein mannagongd sum vit skulu brúka frameftir neyvan verður tað miðflokkurin sum sita í hesum sessinum um eitt ár tá er tað sannsøllvísti javnaðarflokkurin skulu vit tá hava javnaðar mentan og aftur um fýra ár skulu vit tá hava sambands mentan nei tað skulu vit ikki hava vit skulu ikki hava politisk stýrda mentan í føroyum og eg fari virkuliga heita á miðflokkin um at hugsa seg um um mann hevur gjørt tað rætta í hesum málinum at mann so kann diskutera um tað skal bannast í einum filmi til børn og ung fólk tað eru í mínari verð eitt heilt annað mál sum absolutt tolur diskussión takk fyri jtakk sora viðmerkingar fyrst er inglofsólvan olsen ger sovæl ja takk fyri øbara heilt konkreti fyrispurningur formannin til røðarin onevndi sjálv la tta tók uppaftur tað sum eg segði mína røðu um broytta praksis úti í fiskimálaráðnum tá snýr seg um umsóknir innlit í

veit røðarin um hendan her broytta praksissin er hend tí at mann hevur funnið útav nøkrum joritisúti í ráðnum ella er tað tí at tað er konum politisk harraboð um at tað skuldi verða broytt praksis er tað nakað sum mann hevur roynt at kanna ella veit røðarin um hví hendan broytingin er framt takfyrija takk ger so væl ruttvangtakk fyri nei eg kann bara gita nú fingu vit jú í eina sjónvarpssending eitt heilt serligt innlit í sms samskifti ímillum politikarar og umsøkjarar til hesar menningarkvoturnar sum var virkliga áhugavert og eg vildi hildið at nemmiliga í ljósunum av tí uppáhaldinum í miðlunum at tað hevði verið áhugavert hjá landsstýrinum at fyngja gjøgnumskjygdar mannagongdir mannagongdir tí har í lógu nokk so kraftigar ákærur men eg haldi faktiskt at ingol sómar molsen hevur reist eitt álvarsmál í dag øhog eg haldi ikki at vit skuldu bara lata hata fara framvið tað má ikki vera tengt at hvør landsstýrismaður situr hvørja viðferð ið borgarin fær tað kunnu vit ikki liva við í føroyum takk fyri ja takk so erta steffan klein
polsen sum fær ei viðmerking ger so væl harra formaður tað kom kanska eitt sindur skeivt frá mær til ilmín
nína egnu røðu at tað var siðvenja at vit ikki viðgera einstøk mál men men tað sum eg meint við var at fleiri aðrir tingmenn hava nevnt at eg tími ikki fr innan einstøk mál tí viðgeri eg yvirorðnað og og rut vang ingilin digieles strøm og ingolf sóheim eru nevliga ferðini o einstøknmál og eg far ikki at forða nøkrum at gera tað tí at mann kann siga at løgtingið hevur kanska ein av teimum fríastu røðarapallunum í heiminum vilt eg hava skilt tað rætt so lat okkum sláa tað fast og tl til tað seinna at siga at
at listin er politiskt stýrd haldi er at spenna
boðan øgiliga langt tí vit tosa um eitt mál har mann helt at málbrúkið fór í so langt takka for mær ja eg minnist ikki meg hava hoyrt tað at tað er eitt prinsipp at mann ikki viðgeri ein støk mál her her eru nokk so nógv mál og eg kann hava mistanka um at kanska onkur brúkar tað sum prinsipp fyri at sleppa frá at lesa tey einstøku málini men tað skal eg ikki siga takk fyri eg haldi eisini at tað er eitt sindur við øllum teimum einstøkum málunum kanska nettupp hvølis man sær at tað er blivið noktað innirlit men so í summum málunum er innirlit

huvur fingið eina eina grundgeving fyri hví innilit ikki verður latið so eg haldi absolutt at tað er øll hesi einstøku málini eru øgiliga spennandi eisini við tí sum inglfs osm nú hevur royst her í dag h eitt annað var hetta her málið við við við heftarlist eg haldi nemnliga at tað tað sum er so ótrúliga alvorligt tað er at mann ikki skilir í miðflokkinum munini millum politisksturdalist og fakliga stýrdalist altso tað vil siga ikki fakliga stýrdalist men at mann tekur eina eina avgerð á einum fakliga upplýstum grundarlagi tí at visti ikki visti mann ikki kann fella aftur á tað fakliga so er tað jú teir persónligu meiningarnar sum koma til betala og ein politikari sum situr í landsstýrissessinum til felduvísjatakk ger so væl ruttvang ja eg eri so púra samd í at ein ein ein tilvildarligur landsstýrismaður hevur ikki neytúrvuliga tað neyðuga innlitið í
til at vurdera hvat er góð list og hvat ikki er tað er so
tað men eg eg haldi atð hevi verir nógv frægari vesu miðflokkurin í gásareyðum hyklæði enn at nú hava innført tað at mann blandar seg uppí og forsvara tað sum eina mannagongd tí nú fara allir mentamálaráðharrar her eftir at kunna vísa til ta
praksisina sum miðflokkurin og janus innførdu at
landsstýrismenn persónliga blandað seg upp í hvør ið fær stuðul til mentan og hvør eg ikki fær eg hevði hildið tað var nógv betur at jenis innanhýsis tók eitt kjak um hvat i í í ráðnum um hvussu heimsaksmessur tað er at mann stuðlar filmir sum har sum mann bannað nógv ella eg havi so ikki sæð filmin eg dugirsol iki at vordera um tað er út um mark ella ikki men eg haldi tað er ein ótrúliga óheppin mannagongd sum miðflokkurin hevur sett í verk tá i tað kemur til stuðul til mentan og list takk fyrija takk eg minnist tingfólk á at mannin ikki sigur jenis men tað er landstýrsmaðurin ella fult navn tamaniur áts svarðapalli so er tað høgni hoydal sum fær orðið ger so vælharra formaður
kári á rógvusáli sum jú eii
sum tók stig til at undirvísa í fyritikarrætti hann segði eina ferð tey orðini at úti á hvørja einastu stjórnarskrivstovu í landinum og kanska eisini hvørja kommunuskrivstovu hvørjum kontóri skuldi hingja ein mynd av pallubá og marsannu soe sum han hvønn dag hugdi upp og segði taðil hesi vit arbeiða fyri eghalt taðvar øgiliga væl sagt og tað var eisini tað sum var grundgevingin fyri at stovna løgtingsins umboðsmann sum tað sum ella løgtings umboð kundi iti í dag kundi eisinihitið fólsins umboðsmaður har ið tann einstaki borgarin kann kæra um mál har tey ikki halda seg fyri vera fyri rættari viðgerð í mótvegis teirri fyrisiting sum vit her á løgtingi hava lagt lógargrundarlagið undir og sum løgmaður hevur eftirlit við og sum hvør einstakur landsstýrismaður hevur evstuliga ábyrgd av og eg kann siga beinanvegin eg fari bara at taka tann tráðin upp sum ruttvang eisini var inni á at eg havi ikki mínari politisku tíð nakrantíð upplivað eitt landsstýri sum á so gróðligan hátt hevur sett til viks tær fyrisikarligu skyldirnar hjá lanstýrisfólki sum stug leiðari og løgmaður heldur ikki eftirlit og tí fáa vit tær støðuna at vit hava eina ørgrynnu av dømum um at tað fer fram valds reingjan og harvið landsstýrisfólk um vit hava entá hoyrt tey sagt tað alment tað siga
men tað er tað sum eg eri settur verðina til segði ein ein landsstjórinari sum útlutaði kvotur fyri milliardir vit hava havt landsstjórnan í mentamáli sigur tað nei eg bestemmi hvør verður skúlastjóri í vestmanna ella eg bestemmi til eina eina filmsverkætlan ella eina aðra listarliga ætlan hetta er bara so burtur í vónum við teg at eg bara vildi gera vart við tað her eg veit
nevna nøkur dømi altso vit hava bara í í hesum tíðarskeiðnum sum orfragreiðingin fevnir um hava vit havt ein landseitt landstýrisfólk sum eru útlutað kvotur fyri í minsta lagi seksogtretivu milliardir krónur í realvirði yvir tólv ár og í í tí sambandi eru atgjera kvotuútlutingar sum eru kærdar um og har ið umsøkjarar hava biðið um innlit og har ið almenningurin biðið um innlit og tað er vær enn tann dag í dag ein ein øgilig gáta hvussu tað ber til at almenning ikkifekk innlit í tær har ið vit vita tað tað vita vit próvfast at landsstýrismaðurin setti til viks ta fakligu tilráðingina men kortini kemur umboðsumboðsmannastovnim til ta niðursøðu at tað er ikki neyðugt at vata innlit eg haldi tey vísa til grein trettan stykki seks í innlitslógini har tað stendur at mann kann avmarka rættin um tað av privatum ella almennum áhugamálum har tað vegna serliga umstøður í hesum førum er neyðugt at dilja málið og vísa so til atað er settur ein kanningarstjóri eg haldi ikki tær grundgevingar halda eg haldi tað er at tað er bara heilt grundleggjandi sjálvandi skuldi verið givið innlit í grundarlagið tá ið ein landstýrismaður sigur tað at eg sum persónur hava rætt til at broyta eitt fakligt tilmæli tá skal hann hava øgiliga ein landsstýrisfólk kann gera tað so skulu tey hava akkurtlíka góðar grundgevingar sum øll tann málsviðgerðin sum

also vit sum settu filmsstuðulin í gongdt undanfarna samgonga eg visti ein landsstýrismaður broytir sakliga viðgerðin ein

reglan propersinalitetsreglan og sjálvandi allar reglur um partar inlit og annað taðval sig at vissi hann sigur tað frá nú av verður filmsstuðul bara veittur til verkætlanir har tað iki tað har mál har málmmálbrúkið ikki er grovt ella tað ikki erður bannað ella tosað um seks so má tað vera galdandi fyri allar umsóknir tað er jú líkareglan altso tað tað tað er ein fyriskaliga avgerð sigu tað tað ræðr um at viðgera borgarnum líka ella rættari sagt tað sum eg líka skal viðgerast líka og tað sum er ólíka skal vit gerast ólíka tað elr landsmaður ikki gjørt hann hevu ikki sent út gjørt handa kunngerð sagt frá nú av eru treytirnar tær i tær fyri at fáa filmsstuðul at tað ikki verðr bannað ella at tað ikki for nógv seks og eg hav nevnt tað fyrr var var hetta prinsippið galdandi fyri fyri fyri stuðul til til bøkur so havdu hvørki jóans nielsen ella høgni og heiði ella ella ella villjama enesen fyrisovort nakrantíð fingið ðul og tað var seg aftur her og tað og tað sum skelkaði mest var at fyrisigið hjá landsýrsmannim sjálvum forsvaraði tað og kann bara geras sum hann vil og tí er bara mín niðurstøðu eg havi sið av tíð at fara ígjøgnum alt men vit hava fingið landsstýrisfólk sum halda tað a vera landsstýrisfólk tað er at vera kongur og at kunna bara gerast sum hann vil nei dsmaðurin hevur fremsta uppgávu at tryggja at fyritritikarlóg og tann galdandi lógin á økinum verður hildin tað gera tað ikki og tað er okara størsta avbjóðing í løtuni tí takk sor a viðmerkingar tað fyrsta tíðer helgji abansen ger so væl harra formaður nú skal ikki blanda en uppí stríði millum høgni hoydal og jensarana men tá ið fullveldslandsstýrið sat og alt tað málið koyrdi táð bleiv filmur gjørdur um ta gongdina ein filmur um høgna hoydal sum høgni hoydal sum landsstýrismaður játtaði stuðul til var tann stuðulin fakliga óheftur ella var ein politiskur takk fyri jatakk ger so væl hønnihoydal ja jábarasu fer aftur aftur í søguna tar dámar væl tí at fyriskarliga og tann leiklutin sum umboðsmannastovnurin hevur er jú sum ta verður sagt at at skapa aga altso disiplin disiponera fyritingina til halda lógirnar og tað er eisini eindømi vit kunnutikið upp eg fór tann fór tann viðgerðin røtt fram e hadi tannskipannar film sumvarð gjørdir um allar fulnánssamráðingarnar har har tann umrøddi umsøkjarin eisini søkti um stuðul úr danmark vuldi hevur vitasamráðingarnar tá stuðul játtaður bæði í mentamálaráðnum og í løgmannsskrivstovuni og hon varð vorderað eftir sakligum grundgeving sum tað hava fult andlit alment innlit í og tað var ikki nakar landsstýrisfólk sum segði tað at vit broyta tilmæli frá fyrisitingini ov nakað annað klassiskt dømi men tað sum vit tosa um her tað er tá ið landstýrisfólk fer inn og broytir alla ta fyrisikarligu málsviðgerðina hjá sínari fyrisiting og ger hann tað altso tá ið persónur hann er evsti fyrisilagarmyndugleiki skal hann hava minst líkar góðar grundgevingar eftir øllum teimum áseting sum eru í teirri galdandi lógini økjunum umframt sjálvandi í grundregluni um fyritikarlógina og góðan fyritikarsig tað er ikki farið fram her tað konu við staðfesta eg kannbara taka
so er tað ingvab olsens sum fær eina viðmerkin ger so væl ja takk fyri harra formaður eg fari at
seta nastan ta sama spurning sum eg setti til ruttvang umveðsformai farmannin um tann broytta praksis som vit kundu staðfesta eru farin fram í fiskimálaráðnum um handfaring av umboðnum um alment innlit í útlutan av fiskirættindum mangarkvotum veit røðarin um tað er eini praksis sum er grundað á eina nýggjai rit
meting ella er tað tí at tað hevur politisk harraboð sum
nú eru komið sum hava broytt sær praksisk takk fyri eg sjálvsagt ikkifult út men eg havi sjálvandi innlit í hvussu tað var tá ið eg sjálvur hevði evsturfyrisekarliga ábyrgd tá vóru nógvar umboðnir mil almenn innlit har tar tað eisini endaði við at vit faktist fóru í upptið við einum upskoti á tingi um at avmarka almennu innlitið meðan umsóknirnar vóru viðgjørdar altso fyri at verja tann einstaka umsøkjarin tað sum eg havi hoyrt nú og eg veikki fingið frá frá uttan frá komandi fingu innlit í hvussu viðgerðin hev verður so verji man nú landstýrsmanninsavgerð og sjálvt umsøkjarar fáa ikki eftir fyritikarlógini partsinnlit í viðgerini av síni egnu umsókn og tað kann eg so staðfesta tað er fullkomiliga nýtt og burturvið fyri mær at tað yvirhøvur kann henda so so langt kann eg siga ja takk so er næsti røðari tað verður gjóni nolsø joensen ger so væl takk fyri harra formaður ja
til viðgerðar er frágreiðingin frá løgses umboðsmanni og tann fyrsta hjá honnum vang og
tað er gleðiligt og huga ella tað er góð lesnaður og spennandi nógv at fara um men tað sum mítt fokus fer at vera tað er á barnaverndarøki sum eg haldi eisini at ó síðu sjeyogtrýss er ein ein góð tala sum løgumboðsmaður hevur hildið og sum tekur støði í barnarættin á sáttmálanum tí vit hava í føroyum lutfalsliga nógv børn sum eru sett heiman í mun til fólkatalið tí er tær avgerðirnar øgiliga týdningarmiklar tá ið tær verða tiknar og at tað er øgiliga týdningar vit atva
teg hava ein stovn sum løgt sumboðsmálur sum eisini á
barna umboðsmaður sum hyggur eftir og at alt ferð líkasum so rætt fram sum gjørligt tað fær meg at hugsa at tey teir røðarar sum hava verið uppi sm hava nevnt hetta her við ata eru vaksandi tal v ella talið av av klæðum er er er nokk so høgt og so kann man seta spurningin hvat kann tað skyldast kann tað skyldast at tað ikki at athvar í systeminum er tað kanska sum sum tað haltar er tað at foreldrini ikki kanska verða møtt up á sama máta sum tey eru blivin er tað broyting í tí er tað barnatænastar sum hava broytt broytt sínar mannagongdir er tað nú veit eg at tað eru nógvir fyrisitingarligir eisini klæður men men men eru landsins stovnar eru teir nøktandi hjábarna
farin til hansara at brúka og so framvegis tað eru nógvir spurningar sum reisast tá ið mann lesur lesur slíkt og
tí haldi eg at vit eiga eisini at lyfta okku ett sidur upp um ta kjakið sum sum hevur verið bara tað at eg eri er að er tað aðrir møguleikar hjá barnartænastuni at brúka til dømis haldi eg persónliga at vit eiga at at dúga nógv meira upp á at hava professionellar fosturfamiljur stendur eisini í barnarættanssáttmálanum at tað er nakað sum barnatænastur eiga fyrst og fremst at áðrenn mann hugsar um at seta tey á stovn at mann eigur at dúga upp á fosturfamiljur eru teirra treytir nóg góðar løn og og so framvegis og so tað er nógv rundan um tað sum sum mann eigur haldi eg atathyggja nærri at og eg vil eisini koma við eini áeit á løgtingsumboðsmann at í framtíðini eisini at sylgja teimum frágreiðingum sum sum undanfarna eisini gjørdi at hava eftirlitsvitjanir og hvørt á sínum tí tað er neyðugt at halda halda eitt ávíst eftirlit tí at tað er øgiliga skjótt at at ting kunnu fara og og flyta seg og tí er tað øilag týdningarmikið at tað verur hildið í hondn í hank um tað tí tað kom ein lemjandi kritikkur frá síðstu eg t min ikki aftur akkurá ári men eg vet ik um tað verður seytjan ella átjan av umumstøðunum á til dømis barnaheiminum har tað var eútskiftan av starvsfólki og flyta hann aftur og fram tá bleiv tað viðmælt frá løgumboðsmanni sólju í ólavstovu at tað skuldi byggja sa lítt barnaheim sum tað fyrsta og ati mann hugdi tttað er blivið nakar betur tað skal sigast men tað e enn haldi eg sum eg havi varhugan av at tað eru ting sum mann eigur at gera nógv betri og og tí at tey børnini sum mann hevur tikið avgerð um so stórar avgerð um at ikki skuldu búgva heima tey eiga og hava hægsu raðfesting at fáa so góðar umstøður at at vaksa upp í sum gjørligt og tí taki eg líkasum orðið fyri at hava tað tað ið líkasum fokus í í hesi í hesari heri frágreiðingini ú gongur tíðin skjótt so eg taðnei ikki at koma runt um so nógv men men eitt annað sum sum tað er blivið sagt so haldi eg tað var stefan klein poulsen sum var ini á hett her við at viti áðrenn vit taka avgerðir um at taka børn úr úr teirra heimi sum er teirra trygga bása í flestu førum menn í onkrum førum verður mann noyddur so hava vit havt eitt tilboð sum eitur familjudepilin á í almanaverkinum g ein tíggju har mann hevur tær familjurnar sum eru komnar út vi tær ópin støður at barnaverndartænastuna umhugsar at taka børnini at tey eru komin inn til ráðgeving og tey eru komin inn til ráðgevingog eygleiðingar og annarsat læra seg foreldrar leiklutin tað tilboðið eksisterar ikki í dag tíverri og tað ætli eg bara so eisini at hava eini skrivliga spurt landsstýrismannin og at tú at koma við einum skrivligum fyrispurningi um hví tað tilboðið ikki er í dag tí at tað er eitt so mikið tað er so mkið vitaltlið í áðrenn mann tekur tað avgerðina at barnið skal ferðina til børnini skulu ferðinast frá foreldrunum at tey hava havt møguleikar til at forbetra tingini hvørt á sínum so tað er eitt líkasum sum eg havi hug at nevna at tað er eisini sosum mann eigur at hyggja nærri eftir og tí tað hevur ein fyribyrgjandi effekt áðrenn mann tekur so stóra avgerir sum at taka børnini sum sum tað er blivir umrøtt av foeiri røðarum í dag ja tíðin er farin og eg hetta bara he hug at viðmerkja hendan partin av frágreingini hjá lóksrumbuðsmanni takk fyri harra formaður ja takk tað eru tvær viðmerkingar fyrst til rósa samelsen gersovæl tkkharra formaður eg kann taka fult undir við øllum tí sum gjóni joan nolso joensen sigur í sambandi við barnaverndarøkið vit hava ferð eftir ferð og umaftur umaftur blíiva við at sita tosa um tað sama ella standa og tosa um tað sama her í løgtingsløgtinginum fyrr við seta inn í heiminum skjótari og lættari er at hjálpa tann liðurin má ikki má má ikki fara mámsig e forbý hann tá ið mann kemur tilfamiljudepilin ja men massig kendi s sigur karikelen sum allir nátsfrøðingar kenna segði eisini tað at visti tú ikki fært tað rætta tilboð í eini eini familjudepli so er tað sum at vera ein konseratiónsleiður og tá fært tú einki burturúr fært tað bara nógv verri men aðrastaðni hevur aneit eitt óhefteftirlit sum fer inn og yvir o hyggur eftir um tað fyrisitingarliga fíggjarliga og tað inntrivið um skal gerast til ráðgeving hjálpin skal seta st inn verið gjørd og verður fylgda upp og ta funktióna hava vit ikki í føroyum vit hava bara tann fyrisitingarliga partin men ikki tann jatakk ger so væl gjóni nols joensen takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingjn rósu samulsen ja tveir ítøkiligur ting har sum rósa nevnir eru samelsen nevnir eru áhugaverdir tí hettaher við at seta skjótt inn í heimini sum eru fyribyrgjandi og gott og har kundi sum eg nevndi í mínaritalu har kundi fosturfamiljuna havt ein nógv størri leiklut at ungar mammur sum kanska skulu læra seg foreldrar líkum betri kunnu vera ein partur av tí fosturfamiljuni so atso at slitið ikki verður so stórt millum barn og og mammu akkurát tá har har mamman
men eisini er í í einum slag av av at fostur heim
í eina tíð ella skiftivís og so framvegis tað haldi eg tingmann eiga t hyggja eftir nærri í í í framtíðini at vit gera tað smidligari akkurát tað rundan um at familjan ikki følir seg so útstótta hitt við við við so hevði eg varhugan av at á familju depilinum varð ein høg fakligheit tað varð brúkti nógvir pengar upp á at omera starvsfólkini í teirra fakligheiti til nettupp at taka sær av familjum sum eru í í trupulleikum og tí tí undrar tað meg at at at tað bara kanska er bara blivi vekk í øll takk fyri harra formaður ja takk so er tað etva jakobsen sum fær er vimerkin ger su vælhaharra formaður hetta málið sum verður komið inn á her nú haldi tað er av alstórum týdningi at børnini tan sum tað viðvíkur fáa tær tryggastu umstøðurnar og vissu tryggasta umstøður hjá børnunum eru hjá einar fostfamilju at tey so fáa møguleika fyri at praktisku loysnirnar verða gjørdar so smitiar at tað ikki verða hetta lítla barnið sum síðsta enda liggur í
við klemmu tí at
ammurnar rundanum blíva so tungar tí barnvertænastur ikki hevur kanska akkurát tær heimildir í forhold til fostfamiljuna sum tær kanska burdu havt fyri at ymiskt viðvíkjandi barninum kann koma lættari ígjøgnum tí tað verður og eg soleiðis at tað verða nøkur børn sum verða sett teimum og tað talið er høgt men skal talið vera minni hvat so við teimum børnum týdningar allir allir allir mesta týdningarmesta tað tað er at vit allan hava børnini í fokus og gera børnina samdur í tí sum sum verður ført fram tí eg haldi ikki at tað er ein annað ella at vit hava brúk fyri báðum við at brúk fyri professionella ella góðum fólki heimum og vit hava eisini brúk fyri nøkrum einum landsstovni sum er hevur eina høga fakligheit og sum tað verður javnan hvussu má eg spara við ella ella hugt eftir í seyminum sum hann sigur tí at hesi børnini hava og tey fara altíð upp á onkran máta at vera og vit fara altíð at hava brúk fyri tí tí er tað so týdningarmikið
miðt apolitiskt eisini at mann mann mann raðfestir tað høg
bogt so at vit eisini fáa kanst mann siga t tey út aftur í hinum endanum sum sum sum sum sum sum góður afelagsborgara tí attí at og hitt sum sum edva eisini nevnar hetta her sum er inni á edvarjacobsen heta her við at tey tey fostroymni kundu nemliga verið í nærumhvørvinum altso tað vil siga at avstandurin tá ið ein avgerð blilv tikin av einum barnatænastu ikki pjøðist at vera so øgiliga fjar men men at hon er hjálpin eru tættari næstur at røða tað verður landsstýrsmaðurin jensarana ger sovæltakk harra formaður og takk fyri hetta høvið at siga nøkur ør miðflokkurin og
og eg persónliga eri vorðin
nógv viðgjørd undir snorrønu skiftunum og tað er eisini í fínasta lagi tað vísir at at okur eru við í tí sum hendir í føroyska samfelagnum og tað er eisini endamálið eingin ivi verður um tað eg fari at lesa upp úr onkrum av tí sum umboðsmaðurin skrivar men eisini gera viðmerkingar til okkurt sum eri totalt og heilt og aldeiligt misskilt og og endurtikið her í dag tað er tað er óheppið byrja við hesum at eg halda rutt vang sum segði at tað summi miðlarnir teir frælsi miðlarnir fáa stuðul til at skriva og so víðari tað skal góðkennast í mentamálaráð lat okkum bara bein avhøvda hatta har beinan
tann vegin sum eina loddrøtta og eg havi ikki loyvi at siga meir hatta er einki petti við veruleikan at gera tað er ein nevnd
sum situr og lesur umsókninar gjøgnum sum ikki eg veit vóri eg haldi tað vóru nakrar hálvtrýss umsóknir sum komu inn í ár og tann nevndin er samansett av trimum fólkum tað eina fólki er innstillað av búskaparløgfrøðingarfelagnum taðn næsta av fróðskaparsetrinum og tað triðja av tí sum eitur føroyskt miðlafólk tað setur einki petti við landsstýrismaðurin sleppur ikki at pilka nakran út og set hanakran ta nevndina og tann nevndin av serkønum situr púra óavhangig og lesur allar umsóknirnar ígjøgnum og velur tær skilabestu tær best grundaði og so víðari út hetta eru fólk sum mentamálaráðið og landsstýrismaðurin einki sum helst hava við at gera innstillaði av einaferð afturat føroyskum miðlafólkum fróðskaparsetrinum og

vælútbúgvingfólk væl før fyri at taka avgerðir ein hundrað prosent óheft nevnd so verður tosað um censur at tað at eg ikki havi gingið við til at stuðla við einum ávísum pengatali úr landskassanum ein ávísan film at tað er sensur

tað snýr seg um eina umsókn at fáa eina játtan í landskassanum eg metti ikki at tað var í lagi men hesi fólkini hava fullkomiliga møguleika bæði í heimi og úti í heimi at søkja seg tann stuðul sum tey vilja hava eingin forðar teimum eingin zenssurður sum forðar teimum at gera filmin um han verð so verður gjørdur í og í hvussu nógvum eintøkum ella altso har ehar r eingin forðing sett inn uttan tað at ein pikkalítil partur í flestu førum av tí sum skuldi finansera nn verður ikki játtaður úr landskassanum hatta er einki sum helst við sensur at gera frítt frælsi at gera filmar skrivað bøkur ella hvat mann vil í føroyum og so fer mann tað til at ljóða sum at miðflokkurin hevur broytt mannagongdur og farin at blanda seg upp í slíkt sum ikki hevur verið gjørt áður og har mær bara siga at hatta botnar í tí bera søgu loysi tey so siga tað tey fylgja ikki við søguni og tað er nevnt nokk at fara og og blaða í í portalar malsiga onkur manglar hjálp til at finna gomul skjøl or sovorðið so veit eg at helgi abramsen hann er serkøn í økinum so hann kann hjálpa til vis tað er og og tað vil prógva at hetta her at landsstýrismaður ella kvinna ikki altíð velur sum tað er innstillað tað er so avgjørt ikki nakað nýtt og forrestum so er hetta í í einum fátali av dømum at tað hendir tað er so nakað heilt annað men tað hendir og tað er hent eg trúgvi hjá øllum

tað sum er hent undir hesari samgonguni tað er tað at núverandi andstøða er farin at ja tað er blívið inn hjá núverandi andstøðu at royna at karaktermyðra tað er nýtt tað er í nógv størri mun enn aghevur verið og tað kann eisini kannast við at fara ot kanna aftur ígjøgnum tíðina h eg trúgvi at fyri at taka ein av teimum sum havta orðið her høgni hoydal

so segði hann sjálvur hvat problemið er problemið er tað at og eg siteri høgna hoydal eg eri ikki samdur við niðurstøðunum hjá umboðsmanninum næsta problem

hvørki r tað ella nakað annað la meg líka lesa tað sum umboðsmaðurin sigur um tað eina málið har ið hesin landsstýrismaður

varð varð meldaður ella hvar hon kalla tað til umboðsmannin hon sigur umboðsmaðurin við formansinsloyvi ja ger so væl umboðsmaðurin helt eisini at landsstýrismaðurin umframt at hava heimild at gera av hvør ið fekk stuðul eisini hevði tikið eina fyrisitingarrættarliga avgerð ið helt seg innan fyri lógliga karmin fyri hvat ein landsstýrismaður sakliga kundi leggja dent á í sambandi við viðgerð av stuðulsumsátninum altso eina eina fyrisitingarættarliga avgerð ið helt seg innan fyri lógliga karmin lógliga karmin fyri hvat e landsstýrismaður sakliga sakliga kundi leggja dent á í samband við viðgerð av stuðulsumsátnum í næsta broti grundað á hetta metti umboðsmaðurin seg ikki hava grundarlag fyri at finnast at at landsstýrismaðurin hevði lagt dent á málbrúk sum listarligt og mentanarligt eyðkenni fram um onnur eyðkenni og raðfest hetta at hava avgerandi

men spell at at at fólk megna at fara upp her og fáa tað tað t ljóða sum tað var tað mótsatta sum umboðsmaðurin hevur sagt men hatta er so politikkur takk fyri

takk fyri harra formaður ja eg eri samdur við jensarana tað er gott at vit hava umboðsmann og vit hava kanska ikki ynskti umboðsmanninum til lukku viðí
fyrstu orsfrágreiningini men eg haldi attá ið løgtingspolitikarar úr andstøðuni hvør aflan annan koma fram og siga sína meining um at umsóknir skuldu bliva játtaðar uttan yvirhøvur at kenna til innihaldið aftan fyri umsóknirnar so gera teir seg sekar í júst tí sum teir ákæra landsstýrismannin fyri at gera teir stilla seg fram og taka avgerð um um ein umsókn er kvalifiserað til at blíva játtað ella ikki ta jú haldi eg diskvalifiserandi fyri virði av teirra útsókn tá ið andstøðupolitikarar siga hendan her umsóknin eigur at blíva játtað hendan umsóknin eigur at blíva játtað landsstýrismaðuriner tað jensarana sum fær orðið gersu væltað er júst tað er júst hatta har so sum biljustinsen vísir á at tað er ikki bara tey bæði sum eru sett til at meta um ein filmur skal hava likki ella trý ella fýra hvussu nongv tey vera tað er eisini ein fyrisiting sum landsstýrismaðurin arbeiðir saman við og sum er við í teimum avgerðum sum landsstýrismaðurin tekur annars takk fyri eg má fara á ein annan fund nú klokkan eitt men takk fyri eitt gott orðaskifti ja takk so er næsti røðari
høgni hoydal ger su væl ja harra formaður so fingu vit váttað tað sum bæði undirritaði og fleiri hava nevnt í viðgerðini ati at nú brúka landssýrsmaðurin umboðsmannastovnii til at siga tað er at verja hjá landsstýrismanninum og sjálvandi sjálvandi eru skulu landstýrisfólk eisini viðgerast sakliga og eftir lógum og reglum men tað sum vit tosa um her tað eru landsstýrisfólk sum knappliga siga tað at landssýrlandsstýrismaðurinela landsstýriskvinnan ella landsstýrisfólki er ikki ovasti fyriskar leiðar fyri sínar fyrisiting men tey broyta ta avgerðina sum annars øll málsviðgerðin frammanundan hevur gjørt tað er tað sum vit hava havt dømi um í málinum um stuðul til haldi eg tvær fimmsfersætlanir vit hava havt dømi um tað í setanina av skúlastjóra vit hava havt dømi um ti saman við við útlutinum av kvotunum fyri milliardir otað var tað sum var upp á angi í tí sum eg segði tá eg sigi tað at at at rásarúmið fyri valdsreingjan er jú øgiliga stórt
so eitt landsafólk sum vil misnýta síni vald
tað eru øgiliga fáar fáir fáir stoppplássar í skipanini sum steðga tí serliga við t hansara egna fyrisiting ikki ger tað hognú veit egikki husu tay hvussu akrata er fari fram í teimum málunum men vit vitað hvussu h at vit hava alment staðfest at tað er í hvussu er hesi dømini tað eru dømini um kvotuútlutanina har ið landsstýrismaðurin sigur hanan eg eri landstýrismaður eg eri sett í verðina til a bestemma tær her so eg seti ta sakuligu málvna til viks og tað sum eg sigi tað kann eitt landsstýrisfólk gera sum fyrisitingarleiðari
men so skulu tær sakligu grundgevingarnar og allar treytir sambært fyrisitingar
lóg og galdandi lóg vera tað sama sum í restini á máltsviðgerðini og tað loyvi eg mær so stórliga ivast í tað fáa vit so staðfest eisinivið kanningum o svíðari hvussu tað fer fram og nú farig at taka málið um setanina av skúlastjóra í vestmanna eg havi eisini verið landstýrisfólk í mentamálinum í fleiri umførum tað at vit hava tær regluna at landsstýris tí eg aldi tað stendir í lógina á landstýrismaðurin setir skúlastjórar tað er ein lang siðvenja og vit kunnu eg páikkifara heilt aftur søguna á an hevði landsfalgasfiikina og alt annað tað er ein rein proformaavgerð eins og tá ið prestar verða settir tað er sjálvandi til lokala skúlastýrið við sínari setnar tilgongd eins og væl til lað lokala kirkjuráðið sum mælir til hvørt skal vra prestur nú fer hein landstýrsmaður inn og eg sigu tað tað er ongantíð hent fyrr og sigur tað nei nei nei eg vil ikki hava tann sum tey sum var av skúlandum o daglig í vesturmanna vilja hava eg vil hava onkran annan og umboðsmaðurin sum eg havi lisið ta niðurstøðuna sigur so ja men grundgevinginar vóru ikki nóg góðar og so siga man bar at grundgevngarnir skuldu styrkjast eg haldi tað er ómetaliga álvarsligt ómetaliga álvarsligt at landstýrismaður bara soleiðis við einum fingra knipsi broyti ta siðvenjuna um at landssýrsmaðurin bara formliga váttar hann er í hesum førinum fyrisikvar leiðari í einari heilari fyrisiting har mann so hevur skúlastýriðni og alt annað og vit kanska við sernarnevnum sum tilmæla og siga vit ókey mann undirskrivað bara proforman meins g eins og tá ið tá ið tá ið tá ið drotningin skrivar undir okkurt í danmark tað er í hesum førum er landsýrsmaðurin sum í tíleiklutinum bara sum ein proforma myndugleiki sum váttar ta tilgongd sum hevur verið viðan vit fáa fólkaskúla í hesum førinum sum hava skúlastjórar og leiðslu sum hevur verið ígjøgnum ta tilgongdina har tað eru skúlastýrini og tað lokalu myndugleikan sum sjálvandi ys sigu hvønn tey ynskja at hava eftir eina sakligari viðgerð mesn landsursmaðurin metti at hað var farið farið nakað skeivt fram í viðgerðini taðvar nakað heilt annað og vísti á tað men hetta er rein valdsmisnýtsla altso tað er eingin som mes ivi um og vit hava fingið at staðfesta eisiniheinur øðrum svari rá landstýrsmannum thetta ikki fyrstu ferðtað er hent og hetta er eindømi ein dømi í hvussur síðani nýggja stýrisipanarlógin kom at landsstýrisfólk á henda hátt misnýtla seg valdi siga tað nei eg haldi at hesin ella handan er betur við hvørja grundgeving við hvørjari grundgeving so tað er aftur eitt dømi um tað sama og afturaltur henda hendan mentanarstuðulin vit eru komin ta støðu nú at tey sum vara av av arbeiða dagligar mentan í føroyum tay er farin at tosa um eg haldi ingiln ingilin didilses strøm var inni á tí eisini at nú mugu vit fara at gera nýggja lóggávu fyri at steðga landsstýrisfólkið i at misnýtta síg vald jag kanska noyðast at gera tað men tað evr púra burturvið av løgtingi sum er lóggevandi myndugleiki og sum hevur eftir uppskot frá miðmiðflokkinu takk fyri tað stovna løgtings umboðsmann sigur nei ait vitmfara at gera nýggja lóggávu fyri at steðga tí at landsstýrisfólk ikki misnýta sítt vald tí hevma bara púra vanligum fyrfyrsikarligu reglum so hetta málið iki hent so hevði málið ikki hent tí at sum eg sigu landstýrsmaðurin visti hann fer at gera nýggjar treytir fyri hvør fær stuðul hvør fór ikki so mugu tæir verða alment lýstar tar mugu vera galdandi fyri øll sum søkja og ikki bara frá máli til mál siga áh ja nei eg haldi ikki hasin skal hava hatta skal hava tað er tað er vegurin t t tá ið tá ið bóli reitt fyri at at at at rásarúmið fyri valdsreingjan verður uppaftur størri tað haldi g utvang segði nokk so væl og tí er tað so álvarsligt og tí hava so nógvan tørv á einum tovrum løkumboðsmanni umframt aðrar v sum kunnu um halda seg verða vald til at bestema halda vik gersuvælrúkti eitt orð sum eitur søgu loysi høgni hoydal hevur sitið sum landsstýrismaður í fýra ár undan hesari samgonguni í fiskivinnumálum hann setti ein bólk at koma við nøkrum tilmælum um hvussu ein uppboðssøla skuldi vera samanskrúvað tá ið hann fekk tilmælini var hann ikki nøgdur og kravdi at tað skuldi vera eftir sínum egna høvdi at teirra tilmæli komu og so kundi hann fara út og siga nei nei hetta her er onnur sum hava gjørt hetta her men høgni hoydal eg spyrji fyri at spyrja ígjøgnum formannin var tað ikki valdsmisnýtsla at landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum settu í ein bólkar koma vit nøkrum tilmælum sum hann síðani brakaði tí tey ikki vóru eftir høvdinum hjá landstýrismannmogfiskivinnmálunum ilji betur hví ava vit kanska endurinmsstøðuni altso bilistinse ver eisini arðu landsstýrismaður altso tað vilsi a bilistinu sun skilur ikki ímillum tvey heilt grundleggjandi ting at eitt landsstýrisfólk er sett av løgmánni løgmann knn kilta tað út hvønn dag heg saman i ann vil til punkt eitt at hava fyrisikingarligu ábyrgdina og at hava teirra ta politisku ábyrgdina og á embatisverki ogtað er ofta tað sum eghaldi embatisverki við misskilur tað er endamálið há embatisverkinum tað er í galdandi lóggáva sum er samtykt og í galdandi rætti skulu tey halda rættartygdin hjá borgaranu fyrst ogfremst men til at fremja politiskar broytingar skulu tey sjálvandi verða leiðal móti
tí sum landsstýrið ger dømi bilistinusen nevnir er at landsstýrið ætlar at broyta fiskivinnulóggávuna og setir sjálvandi ein fakligan bólk at koma um tilmæli um hvussu broyta vit lógirna frameftir tá er tað sjálvandi ein politisk viðgerð av hvussu enn hvussu verður tað lóggávan men tá lógin er samtykt og tá ið reglurnar í
kygtar so skulu teir haldast líka fyri øll og hetta megnaði billjustinusin ikki at skilja ímillum og tað sigur mær hví a miðflokkurin eftir øllum at døma saman við fólkaflokkinum er fremstur í at bróta niður rættartrygdina og at misnýta valdið tí hann skilur ikki ímillum hasi baði tingini og hetta mátti vera fyrsta lærudómur tá mann hevur veið landstýrisfólk at man dugir atskilja ímeglum tað tað dugdi ikkijtakk so erhelgi abramsen ger suvælja harra formaður eg eri slet iki ósamdur við høgni hoydalr ti á mann setir í starv sum skal fylgja tiltilráðingini sjálthetta her nen tað sum fer til sigur tað ata eg fyrstu ferð í síðan vit fingu nýggju stýrisskipanlóg at tað hendir
so et ikki rætt eg minnist serliga eitt mál
tá ð ein landsstýriskvinna hjá tjóðveldi setti á nýggjan landsantið hvarr sum síðsta enda kostaði henn í starvið tá var mann altso tá fylgdu mann ikki ella innstillingin og ogog tað kostaði so starv ella endan so so tað er ikki fyrstu ferð at tað er hent takk fyrijatakk gersovæl ódømi hjá helga abramsen tí ati sum eg havi sagt fleiri ferðir eitt landsstýrisfólk sum evstur fyritikar leiðari kann gott siga tað at eg haldi ikki at fyrisikin hevur tikið tey røttu atlitini men so skal landsstýrisfólkið í tí førinum fungera sum fyrikar leiðari og um tey skuldu broyta heina avgerð so má hon vera eins væl grundgivin við øllari teirri fyrisikarligu málsøkin su hevur verið frammanundan fyri so at koma til eina aðra niðurstøðu tað var gjørt í tí førinum tað var gjrt í tí førinum og tað var eisini fult almenn innlitið og tað endaði eisini hjá lagninssumboðsmanni síðst enda og helgi abrabsen kann lesa tað álitið tað sum vit tosa um her tað va sum eg tosað u her tey dømin eg havi nevnt har har har fíli ist eg á at tað verður sagt til dømis ískúlastjvan í vestmanna har er tað tan mannagongd vit hava havt við at til tað lokali skúlastýrin sum sjálvandi skuldi gera avhvør í skúlastjóri í í lokala skúlanum og tað er ikki hent fyrr at lndsfókið ið tá fór undan og heldur ikki t seta prestar tað er tað ig dømi eg nevndi og aftur har so hendi tað so skal tað vera ein ómetaliga saklig
eg skildi her umboðsmaðurin sagt í vígnum vestmanna at grundgevingin var ikki nóg góð eg haldi tað átti at gjørt tað
at at at tilgondin kekk uaftur egveit ik um takað hann nóast enn men har á landsurmaðuin altso tikið eina avgerð yvir høvdið á teirri mannagongd sum r farin fram lokalt og hevur ikki havt nóg góðar grundgevingar og tá er tað eftir mínum tykki púrasta greið voldsreingijhan gott dømija takk so er ta jørgun nitlasen ger su vælharra formaður helgi abrabsen nevndi eitt dømi við landsamtygvari og tað tjóðveldis landsstýrisfólkið í mentamálum tað var eisini mentamálum vrakaði innstillingina og valdi at hava setanarsamrøðu sjálv
og royndir so at grundgeva fyri hví hon kom tin aðra niðurstøðu sambært høgna hoydal er tað valdsmisnýtsla og tað er so spurningurin altso vit hava eitt embætisverk og ið landsstýrisfólk sum hava alla ábyrgdina ikki kunnu hava eina aðra støðu uttan slíkar skuldsetingar so bleivur heilt gal men tað skal sjálvandi vera sakligt vit hava innstillingar har ið fólk verða innstillað nummar eitt nummar tvey nummar trý taðvil sig at tey eru øll um som at siga fakliga góðkend til hettar her tað sum høgni hoydal sigur ómøguligt landsstýrisfólk so fara inn at velja millum hesi kvalifiseraðu eg havi gjørt tað ikki valt ummer eitt høgni hoydal setti ein evalstjóra sum ikki var jatakk gersvloyak takk tjørgun niclasen nú fáa tað aftur lýst at vit hava landssfólk sum hava sitið í nógv harrans ár í landsstýrinum og skilja ikki ímillum tey tingini sum eg her nevni landsstýrisfólkið landsstýrisfólkið er ikki ein persónur egseg skal skera tað at sera tað ritadívstein landsstýrisfólkið tat hevur valt setta løgmáli er ikki bara jørgun niclasen ella biljustinussen landsstýrisfólkið er tað ovasti fyrisikararlaðari fyri allasína fyrisiting og heldur landsstýrisfólkið at fyrisitinngarliga viðgerðin er ikki røtt onkuntða er tað eitt tvey trý innstitlingar tað var a nokk eisini við landsrattakárunummn
men gongur mann ímóti
teira tilmæli su han hevur settur sum hann sjálvur hevur sett fólk at taka støðu til so skalt tú grundgeva við somu grundgevingum so mást tú lata tað fyriskula viðgerðinar fara umaftur og siga tað er her og her og her at nøkur onnur sakulig atlit eftir fyritikarlógini verða viðgjørd eg sjónheit og tað tað er í fínasta lagi at tað verður gjørt men landsstýrismaðuri er ikki jørgun niklasen til høgni hoydal siga nei eg haldi taðskal era hasum nei eg skal tá virka akkurát so um eg var agalstjóri ella formaður í trepunaðarnevndini og siga so skal eg grundgeva akkurát fyri hví at eg havi gjørt tað av tað tað hevr ikki gjørt í hesum førum tað hai g fingið staðfest vit vita ikki um tað hava gjørt tað fáa fáa ast staðfest í viðvíkjandi kvotunum altso landstýrsmaðurin sat og brúkti sína fyrisøgn il til at gera eina nýggja nýggja tilmæli vit vita barat hann gekk ímóti tilmælum og tað er ein himmal víðun munur á tæð jørgum niklasen og serliga tá tað snýr seg um fólkaskúlar har vit hava havt eina langa siðvenju fyri at sjálvandi er tað lokala skúlastýrið sum skal avgera hvør er og at landsýrsmaðui er bara proforma undirskrivari her fóri jensarana inn og broyt hetta tilmæli tað er eg ki hent fyrr tað e tað eg meini við tað er heldurikki hent við sethann á prestin hvat hevði hent vvkirkjan o sørvági vildihava ein prest oghøgni hoydal sr n eg vild hava ein annan
tað er so langt úti jørgun niclasen og tað má
hatsegskiljast sum firmenni landstýrsmaður ja takk sor r ta ingilin ditessenstren fm fyran viðmerking gersuvæl eg haldi tað er øgiliga interessamt øll hesi dømini sum ja dømi sum hjørgun niclasen og eisini helgi abramsen koma fram við her tí tað lýsir egentiliga øgiliga væl hvat tað stóra problemið er við tí sum er rænt í vestmanna sum høgni hoydal eisini akkurát vísti á tí tað er ikki í lagi og vist ú hyggja eftirtí stovninum sum viti viðgera frágreiðing frá í dag so sigi viðkomandi stovnir eisini at hetta er ikki í lagi og tað fær ongar avleiðingar fyri landsstýrismannin visi vit hyggja upp á dømis sum helgi abramsen akkurt kom við beint í áðni eg kenni tað ikki sjálv eg eri ikki so gomul í politikki men har varð so sagt at viðkomandi fór frá orsakað av hesum her hvat hevu avleiðingarnar fyri at halda hendan her skúlan í vestmanna sum gusshil tað vil eg heilt ótrúliga gjarna vitaja takk ger sovæl høgni hoydal ja hetta er eitt aftur góð dømi hjá hjá ingilenstrøm tí ati tí tað hava verið nógv dømir um akkurát akkuráhtsær spurningarnir her við hvat er hvat hvør er ábyrgdin av hatta hava oovastu fyritikarligu leiðslu hjá einum landstýrisfólki tað sum hendir er ofta at tú blandað saman dlandstýrsmaðuri er eisini politiskur leiðari og skal hann fremja nakað til dømis at fremja ein nýggjan filmsveitingarpolitikk har hann sigur tað frá nú av so skal tað ikki verða tú skuldi kriteriini vera til dømis at tað er málsliga rætt hvussu definerartæð so tað ella at tað er ikki eru seks íani filmi so skal hann gera eina aftan eina kunngerð el ana lóg sum hannleggur fram og sigar nú broyti eg tað politska grundarlagið men her havi dømir um at landsisfólk fara inn og broyta tað og siga tað nei eg kann gera sum eg vil eg haldi enntá embatsverkið í ímentamálagnum skrivaði í einum uppriti landsstýrismaðurin kann bara gera sum hann vil tað er har eg sigi tá fert tú fullkomiliga
nei landsstýrismaðurin kann ikki gera sum hann vil í fyriskarligum avgerðum
tá skal hann fylgja fyriskar lógini til punkt og prikkar eins og væl at at øll hav sær fyrisitingunsær aftanfyri hon tá hann úttalar seg so er tað øll hansara fyrisiting tað er ikki landsstýrismaðurin her og fyristikgin har hann ei elta er nakar skeift er farir fram so skal hann geraeg haldi jaat orðaskiftið er áhugavert men eg haldi at orðini man brúkar um hvønn annan er skeiv altso tað at landsstýrisfólk verða sett sum landsstýrisfólk tað merkir at allar avgerðir tað bera tey fulla ábyrgd av og tað hava eisini nóg
landsstýrisfólk verða skift út ígjøgnum tíðina
men men tann diskussiónin høgni hoydal er inni á her hon er áhugaverd tí hvør er tað sum skal taka avgerðina altso er tað nú so also vit øll menniskjur hava eina meining um ting ttað er eingin ivi um tað høgni hoydal hevur eina meining og øgiliga ofta havi eg eina aðra ogtaðe lov h embætisfólk okkurt embadisfólk hevur eina meining og okkurt annað hevur ein aðra og tí er spurningurin jamen kemur eitt tilmæli til eitt landsstýrisfólk sum er gjørt av fólki av av menniskjum sum kanska hella til eina ávísa meining og eina ávísa uppfatan sum kanska er øðrvísi enn ein onnur skal landsstýrisfólkið so stempla og skriva undir og ikki hava lov til at seta spurnartekin vissu o landsstýrisfólki seta spurnatekin er tað so valdsmisnýtsla sum orð varð brúktur eg eg haldi at diskussiónin er ein sindur akademisk altso
vit sum eru vald í løgtingi hava vit rætt at taka avgerðir vit í løgtinginum sum velja ein løgmann
hevur hann so ikki loyvi til at taka avgerðir hann má bara fylgja blint tí sum embætisverkið kemur við løgmaður sum setir landsstýrisfólk hava landsstýrisfólk so ikki lóg til hava eina meining vissu í embætismerki er komið við nøkrum øðrum eg vil siga at hetta er ógvuliga prinsipielt altso hvør hevur avgerðina hhvør tekur avgerðir er tað soleiðis at embætisfólkini sum koma við sínum tilmælum tað er leyst og liðugtað er ikki logug tl at seta spurnartekin tað er avgerðin jamen so pjøðast veg slekki løgtingslimir og og landsstýrislimur jamen so so so so flyta vit bara valdið yvir har og tað er tann vegin tfar tað er tann vegin tfari mann vil hava at landsstýrisfólk skulu taka færri og færri avgerðir sjálvi men tað stendur í lógini at landsstýrismaðurin tekur avgerð ella landsstýrisfólki tekur avgerð men tað betýðir ikki tað viðkomandi skal nú hevur tað verið brúkt hetta dømi úr úri úrivestmannaskúlastýrið innstillar altso eg vil siga st eg í tí staðnum so fylgdi eg tí innstillingini men landstýrismaðuin hevur valt eina aðra tilgongd og hevur valt at taka ein annan persón sum eisini var innstillaður altso aldantí at mann blívur innstillaður so er tað tímarn er egnaður ella hevði man slekki verið innstillaður tað tað móður á niðurstøðan al tá ið fakfólkini koma við innstillingini og at mann so hevur lagt anar meiningar til grund tá vil eg siga tá kal tað sum høgni hoydal og onnur hava sagt hane jamen so skal tað vera sakligt men tað er lov til at taka avgeðina høgni hoydal setti ein aðalstjóra sum ikki var innstillaður nummar eitt í í sítt stýri og eg kenni ikki hvørjar sakligar grundgevingar hann hevði tá eg minnist teir ikki e eg haldi ikki teir vóru h men men men tað trúgvi ag landsstýrisfólk ofta hava altso eina innstilling sum sigur nummar eitt tvey ogtrý betíði tað nummar tvey nummar trý er óbrúklig nei tað betíðir tað nummar tvey nummar trý eru kvalifiseraðir og hví skal mann koma við trimum innstillingum visti er maktmisnýtsla at hyggja eftir sær innstillingini og hyggja eftir øllum trimum persónunum tað sum eg haldi e við at vilja vit diskussiónin hevur ofta verið um landsstýrisfólk at tey mugu helst ikki taka nakrar avgerðast tað tað líkasum embædisverki sum skal taka htað so so er tað tað vit vilja eg haldi ikki eg haldi at vit sum eru fólkavald hava loyvi til at taka avgerðir at vit fólkavald eru menniskjur hava ymsar áskoðanir at okkara embætisverk eru menniskjur og hava ymsar áskoðanir og tað eiga vit at virða men vit eiga ikki bara at virða at at annarparturin hevur ymsar áskoðanir

tað sum mann vil her er at flyta alt vald vekk frá politikaranum teri ímótir og hetta skal ikki samanberas við vestmanna ísæð dag hasum staðni um so hevði g fylgt innstillingini men eg havi ikki fylgt innstillingini í øllum setanum ella tað va seg ikki tikið nummar eitt og tað helt eg at tað er gudgav fakliga við sakliga við og tað má eg hava loyvi til tað ber ikki til at tað varð sett spurnatekin við tað ein innstillaður persónur er kvalifiseraður og ikki ka er taðhøgnihyaen viðmerking ger sovælharra formaður eg haldi eg royni at skilja hvat jøguniclasen sigur í sumta tí eg skilji eg væl sjálvandi skulu jásjálvandi skulu politikarar taka avgerðir

ósamd við øllum jøgniniklasigur men eg eri grundleggjandi ósamdur í nøkrum sum hann lggur tað út altso lóggevandi valdi tað er við sum gera lógirnar so velja vit at útelengavaldu at løgmaður ábyrgdantí seta tað út og tey skulu so gera reglur út frá teimum lógunum men landsstýrismaðurin og fyrisikingi eru ikki hvør sítttaer eitt ov tað sama landsstýrsmaðurin sum fyrisikar er ovasti tá er tað hann skal tryggja tað at tað verður fyrisitið lógliga sambært lógunum tað vr sega er hann ósamdur g so er tað hann so e tað hann og hansara embatisverk sul koma fram tilta røttu niðurstøðuna og han kangott hava meiningar e so skal tað gerast eftir fyrisikarlógini og sakligum reglum meðan tá i vit hava politiskar meiningar tær fremja vit við at fara í tingi lla fara í almenningin ella fara í samstarv vit skuldu ikki taka politiskar avgerðir tá tað er fyrisiting mótvegis borgarunum og tað ljóðaði næsta sum jøgnun niclasen helt at mann skuldi gera tað tað er púrasta burturvið annars agalstjórar seta landstýrsfólk ikki tað er løgmaður setu tey og løgmanskrivstovan tað átti jørgnum niklasen at vit taðjatakkgersovæl jørnitlasen ja harra formaður egalstjórar eftir innstilling frá landsstýrsmanninum og løgmaður var ikki samdur við høgna hoydal tá hann valdi annan enn nummar eitt men valdi sjálvandi at fylgja honum soleiði soleiðis var tað hann hann valdi at fylgja innstitlingina frá landsstýrismanninum tað tað bjóøvsteinki men taðtað

og eina innstilling eitt tvey trý landsstýrisfólkið skal vera sakligt
so er spurningurin hví nummar eitt og hví nummar tvey jú tað kann vera tey sum innstilla hava eina øðrvísi uppfatan hvat tey leggja størsta dentin á av teimum kvalifikatiónunum
mann vil hava men tað kann vera mislíkasakligt at tað er ein onnur hvalifikatión sum mann leggur størsta dentuna á at tá tað komið kemur til filmar sum vnði nevnt at tað eru onnur ting sum mann metir viktigari enn júst teir persónarnir við teimum hugsónum sum innstillaðu so tað at ein innstitling kemur er ikki líð vera isamt hetta málið læ røðarar og málið verður beint í rættarnevndina tey næstu bæði málini verða viðgjørd undir einum og tað er løgtinsmáli nummar seks í tjúgu tveyogtjúgu og nummar fimm í tjúgu tveyogtjúgu og tað er annorning um ferðini lóg om forandstaltninger mus missomi og andri órfør
hárasydómu og tað snýr seg um myndugleika mynduglei
leika flytingar vegna yvirtøku av farsóttarøkinum málsøkinum og ti kaleoholm johannesen landstmaðurin leggur tað fram og mál nummar seks tað er løgsmáln um ræði á málinum málsøkjum til yvirtøku av farsóttarmálsøkinum og tað er bárastei nielsen løgmaður sum leggur tað fram formaðrin skal biðja um framsøgufólk fyri javnðarflokkin etað jóanes joensen og fyri fólkaflokkin etrajøgn niclasen og fyri tjóðveldið eta høgni hoydal fyri sambandsflokkin etað rasus samuelsen og fyri framsókn erta bjarni kárasum petersen og fyri miðflokkin er ta bilisinussen so fær jørgun niclasen orðið ger so vælharra formaður hetta er ein
stórur dagur fyri at tjóðskaparhjarta er tað altíð fantastiskt við einari yvirtøku hetta er nokk ikki ein av teimum størstu men hvussu var tað hinan mánaðinim tosaði um eitt fet og so víðari men men tað heilt stóra í hesum her tað er at tað er ein sambandsløgmaður og ein sambandslandsstýrismaður sum sigur at hetta ber ikki til við dønum vit mugu yvirtaka heitt øki her og lesur mann so viðmerkingarnar so stendur í viðmerkingunum sum landsstýrismaðurin hjá sambandinum og løgmaðurin hjá sambandi hava skrivað at afturfyri so skal blokstuðulin lækka altso eg haldi at egr fantastiskt øh men ókey so havi vi tað at siga teg nú ein samráðingarspurningur tað hevur nú líkasum men tað er einki ivast í at at hetta her er eitt tekin um at her hava vit havt við eina lóggávu at gera sum vísti okkum at føroyar og danmark er ikki tað sama føroyska samfelagið er ikki eins og tað danska samfelagið og føroyska fólkið er ikki eins og tað danska fólkið og tá ið tað kemur til farsóttarøkið so er farsóttarlógin upprunaliga frá tvey túsund og ellivu og eg var eisini virkin í politikki tá men eg rokni við at tað hevur ikki fingið
ki serliga stóra viðgerð í løgtinginum tí ein farsótt hevur ligið ógvuliga fjart frá einum vanligum tingfólki tí uppliva tað og og og hvat vil henda altso hevði nakar ímynd a sær tá ið korona kom at tað fór at føra samfelagið tann vegin sum tað gjørdi at tað fór at føra europa tann vegin allan heimin tann vegin tað gjørdi eingin trúgvi eg hevði rúm fyri at ímyndað sær tvey túsund og ellivu at henda farsóttalógin fór at verða avgerandi fyri hvussu ið alt skuldi takkast øh vit komu ógvuliga væl ígjøgnum koronafarsóttina tað er eingin ivi um tað men tað haldi eg serliga er at takka landsstýrinum og eisini andstøðuni sum var við samgonguni tá fyri at hava fyri at tora og fyri at vilja gera tað øðrvísi enn mann gjørdi vit bygdu nógv á álitið á fólki meðan danir broyttu sína farsættarlóg har ið nú alt skuldi stýrast við alvápnaðum politiløgreglufólki sum skuldi ganga runt og sleingi um seg við bótum og hvat veit eg tað var ein heilt skeivr máti tað bleið vei misálit á á danska samfelagið pástandi eg atð ikki ein gongd minkar fingu frið fyri teim tað er so ein stór skandal í dag men at vit valdu at fara hin vegin at at hava álit á men ø í hesi gongdini so upplivdu vit eisini at her var stekkið samanhang ímillum tann sum skuldi taka avgerðina og tann sum skuldi rinda her var ikki samanhangur í millum tað sum vit vildu og tað sum lógin heimmilaði okkum og tað ein at dømi er atfarsóttarnevndin sum er ásett í danskari kunngerð hvør ið situr í henni her kundi ein nevnd taka eina avgerð um at øll skuldu kannast við flogvøllinum men tað lógin ásetti at løgting landsstýrið skuldu betala altso tað tað var eingin kjansur at siga at fólkini sjálv skuldu betala og tað vil siga at her hevði tú eina lóg har tú segði at einins stansur kann gott seta eina útreiðslu í gongd hog áleggja einum øðrum at betala tað ein donsk lóð álegði her møguleikan fyri at áseta eina útreiðslu sum landsstýrið skuldi rinda nú var avgerðin og tann sum skuldi rinda ikki á sama stað so ynsktu vit at skeinkistøð skuldu steingja um náttina og tá koma danirin við sínum ótrúliga fortolningsrætti tað ikki heimild til tí tað hoyrir undir farsótt hvat gjørdu vit so tí vit ynsktu at fáa broytt farsettarlógina til tað sum vit vildu tað søgdu danir nei til skuldu vit so vartað eg til tað danska og tað hevði merkt at løgreglan skuldi ganga í havnargøtum alvápna av vissu fólk kom nærri enn tveir metir hvørjum øðrum so fingu tey slongt eina bót upp á tvey túsund krónur í hondina h tað vildu v ikki hava men so gjørdi mann krommspring so í staðin fyri at brúka farsóttarlógina til skeinkistøðini so fór mann inn í lógina um í í í í matvørulógina og bara broytti upplatingartíðir tað vil siga at tað var ikki upp á also vit lótu sum um tið ikki var up korund korona men tað vistu øll at tað var men lógin segði bara at nú er ikki loyvi til at fáa opið herfrá frá mær seinni enn tað ókey so náddu vit okkara máli men up á ein eitt sindur pápa máta men men men eftir okkara tykki lógligt danir søgdu tað var ólógligt vit gjørdu altso danir tulka knappli at vit kundu ikki ein gong fara inn í okkara matførlóg o siga nær tað skal vera opið í føroyum vit gjørdu so eitt annað í sambandi við gjalding á á flogvøllinum vit høvdu sambært dønum ikki loyvi til at krevja at fólkið skuldi betala sjálvi fyri hesa kanningina sum øein farsóttarnevnd sambært donsku lógini kundu bara áleggja ná so funnu vit uppá okkurt annað bara aftur á krumspring vit løgdu bara eitt avgjald eitt enn eitt ferðavgjald øll sum koma skuldu rinda størri ferðavgjald enn tey rinda í dag at so talið tey rindað ug eyka varð eksakt tað sama sum kanningin kostaði tað danir søgdu at hatta hava tað ikki lov til men men tað gjørdu vit altso og allan vin ígjøgnum rendu mán seg í í í sovorðnar trupulleikar at ting vit ynsktu at gera vildu ikki vera møgulig tað sum mann gera í hesum tað er at yvirtaka hetta økið hog yvirtøkan skal so henda fyrsta mai komandi ár og aftaná tað so kunnu vit broyta lógina sum vit vilja tí tað fyrsta sum hendir við yvirtøkuni er við sum við øðrum yvirtøkum at lógin bara heldurfram soleiðisar sum hon er í dag har eitt undantak og tað er at tann parturin sum landslækna embatið hevur havt við farsóttir at gera verður flutt yvir til

tað er fyr so tann einasta broytingin men tá vit nú hava yvirtikið eg vænti at tað verður samtykt ja men so kunnu vit gera okkara skipanir og tað vil so siga a fáa lóg og ynskir og virksemi at at hanga saman

so hava vit upplivað nógvar seinastuni at mann frá danskari síðu velur at tulka ting á yvirtiknum økjum til knappliga at blíva donsk málsøkir æftur og tað mugu vit seta hart ímótir altso sjálvt í hesari lógini tosar man um at tá tað kemur til verjumál hernaðarmál jamen so so mugu vit spyrja danska verjumálaráðið um lov altso nei hetta er ein lóg um farsótt vit yvirtaka tær her tí skal eg takka landsstýrinum at teira bara sagt við donskum myndugleika neat tað kemur ii pátal hetta er ikkieitt hernaðar mál so tað blanda vivirhøvur ikkiupp í men men danir hava lyndi at tulka teir tulka nú at hetta hevur ávirkan á bloksstuðulini undanfarna samgonga við tjóðveldi o ovda yvirtók familjurættarmál og tá hokuspokus hevði tað einki við bloksstuðulin at gera hví nú fari eg at gita tá sæt tjóðveldið og vissu danir søgdu at tað ávirkaði bloksstuðulin so høvdu tjóðhevði tjóðveldið gingið runt um allar geilar og reypa hvussu fantastiskt tað var h meðan í hesum førinum so er tað sambandsflokkurin sum fær at vita at tað kann betíða okkurt fyri bloksstuðulin og so hopa teir upp á at at sambandsmenn blíva bangnir men tað skulu sambandsmennin eiga tað blíva teir ikki altíð og heldur ikki í hesum førinum og og so av teir tulka at at at vit ikki kunnu longur avgera líkasum nær skenkisøða opin at vit ikki kunnu avgera hvat ið kann krevjast við flogvøllin h og og og soleiðs tulka teir ofta brúka ta grundlógina altso heimastýrislógin er buldrandi í stríð við grundlógina tað er altíð í ordan tí tað valdi mann tá h men onnur ting sum vto limaskapur siga at teir er í stríð við grundlógina og tá eg lesi so er tað yvirhøvur ikki tað men mann velur at tulka tann vegin vit mugu hava eitt vakið eyga við hissini tulkingum frá donsku stjórnini tí tær eru bara akkurát soeist at passa teimum tey vildu í seinastuni hava vald á teliøkinum hjá okkum á innvesteringsøkinum hvør skuldu gera íløgur úr føroyum tí tað knappliga hava tulka yvin tilat vera danskt málsøki eg vil siga tð pp á tann mátan at at hetta her er ein ein ein gongd sum vit burdu verið á varðhaldi fyri eg eg rokni ta danskarin so ringdur men men hesin er tulkingar frá frá dønum haldi eg at vit mugu vera upp á vakt yvirfyrri ja takk ella var tað onkur so ringd og segði tíðin var farin bíða nú hevur ein viðmerking frá høgna hoydal ger so væl nei e royndi ve eg alda eg vara øeiliga góð røða hjá jørgun niclasen tað haldi eg fáa góða fleiri orsøkum serliga t i tá sum eg sigi tá fólkaflokurn fer at tosa á nakað um tjóðskap so er væli nokk so nær við og tað hopi eg helta g ett dømi men eisini tað sum hann segði um tulkingarástarvar royndi veri púra samdur í og eg haldi eisini tr einastandandi at atsambandsflokkri hevði fram etta uppskot um at ja vit kunnu ynska ottar nakað meir við men at sum eisini kann kann skelja bloksstuðul hví familjurættaraøkið ikki var við undir bloksstuvulnum tað hevur so nakrar tekniskar orsøkir entað kann hjøgun niklase sjálvsetasin í undir viðgerðini á málinum tí at eg ongantíð betur um tað eisini fara forburtur av loksstuðulinum men har havi har havi so betalt einari tíggju tólv ja takk jørgunniclasen ger sovæljamen tað sum er so løgið í í hasum her tulkingunum frá dønum altso familjurættarøkið har hevði høvdu danir útreiðslur av tí á hvørjum ári og tá vit so yvirtaka tað jamen so burdu tey gingið tið í lokstullum men tað gjørdi tað ikki tá ið tjóðveldið sæt í valdi einastu útreiðslur danir hava havt altso danir hava álagt okkuma ein rúgvu av útreiðslum í so donsku lógini o vit havabetalt alt sjálvi løgtingið hevur játtað eykajáttan aftan á eykaját vit hava betalt alt danir hava líka havt nøkur fólk til at uppspor og ringja runt og biðja fólk fara í trættarhaldi men vit mátt betala altsrættarhaldi vit máttu betala alsmissfólkini gjørdu so tað er bara tey seinastu tvey árini ella síðan korona byrjaði at danir hava havt eina pikkulít
til útreiðslur visu vit taka søguliga aftur til bloksstuvulin kom so hevur farsóttarøkið einki kostað landslæknin sum hevði ábyrgdina av at gera eina tilbúgving nei tað brúkti hann ki kreftir uppá her var eingin tilbúgving so væl virkaði tað danska
ja takk næstur at røða er jóhannus joensenger sovæl takk fyri frú forkvinna til viðgerðar eru tvey mál í einum tað er uppskot um yvirtøku av farsótamálsøkinum løgtingslóg um broyting í løgslóg um raði mál um máltsøkinum og so er løgtinslóg um broytingn í annorning forlóg um formstæltingar móti smittsomu andirófdómi og so stendur myndugleikalógi vegna yvirtøku av farsóttamálsøkinum og eg kann siga beinanvegin at javnaðarflokkum tekur undir við málu
og fer at
at atkvøða fyri og tað er fleiri orsøkin til tað men fyrst og fremst er tað tí at hetta er eitt málsøki sum ella r hetta e heta er eitt mál sum sum gagnar føroyska samfelagnum og sum har sum mann hevur havt avbjóðingar á økinum sum eisini verður sagt við viðmerkingunum og eftir ett mál sum heldur ikki gongur til við vælfrøðina hjá vanliga borgaranum og so leingi sumta ikki er tað so vil janaafókkum gjarna yvirtaka málsøkir tá tað gagnar føroyum um føroyska borgaranum hetta er eit mál sum sum hevur verið undir uppsiglingum leingi tí síðani farsóttin var í orsøkina til uppskotið stendur ati av tí at korona hevði sínar avbjóðingar á eisini hesum økinum við farsóttamálsøkinum at tað var á donskum hondum gjørdi tað at mann ikki kundi handla skjótt og landsmaðuin var ofta úti og segði ati tað var ein avbjóðing at mann ikki kundi gera tey neyðugu tingini nóg skjótt um mann mátti bíða eftir donskum myndugleikumum hvat teir søgdu til tey skymisku tiltøkini so hevði tað verið nógv
millum har mann hevði málsøki av føroyskum hundum soleiðis at mann kundi handla beinanvegin og mann hevði ræði og gjald eisini valdugjald
á sama øki og tí er tað skilagott at mann yvirtekur hendan partin og soleiðis at mann kann virka virka frítt og sum eg skilji landsrsmann so leggur mann tað undir taðn nýggja heilsustýrið og har er mann longu farin í gongd og tað heilsustýrið vænti fer at rigga væl eg trúgvi tað er ein góð skipan sum sum kemur at at gagna føroyska samfelagnum og skipanini við úti á bæði sjúkrahúsinum og og við øllum heilsumálaráðnum sum heild kann mann siga á øllum sjúkraøkinum h nú skal man ikki vóna at mann fær pandemiur í heilum men tað kann henda aftur tað veí onkrum viðmerkingum verður sagt at at visti mann fær eina pandemi aftur so hetta við uppsporing og annað tað má mon so hyggja eftir tí tað kostar sjálvandi nógvar pengar tað er kostnaðarmikið og tí kemur tað at kosta nógv í fall mann kemur eina líknandi støðu aftur men í friðari tíð tá kemur ta ikki at kosta nakrar serligt eyka nú verður sagt at blokkurin minkar tilsvarandi og tað er ikki meira enn rímiligt haldi eg tá mann tá mann yvirtekur hetta økið skal mann eisini gjalda fyri øki so so tað era vit eisini við uppá annars heð ikki sonógv at siga um hetta málið annað enn tað at hetta hevur verið nok sonógv upp at venda og eg haldi allir partar eg rokni við eit samt løgting tykkur undir i hesum málinum tí hetta gevur ótrúliga góðan meining fyri fyri okkum øll í samfelagnum so vit siga javnaðarflokkinum at at vitjgjarna verða við til at yvirtaka hetta økið og eg kann bara viðmerkja allir hoyringspartar næstan allir horingspartar eru eisini positivur fyri at at fáa hsa yvirtøkuna framta so tað tað einas eg vil siga til attam málið vit fara at taka undirvið hesum málnum takkfyri ja takk so er ein viðmerking frá bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri tað eg gleðilt at hoyrat javnaðarflokkurin er við upp á at yvirtaka farsóttarøkið sjálv harmist eg eitt sindur um at at at samgongan var so seinast sjónvarfallin umikki fekk gjørt tað beinanvegin tá undir farsóttini men mín spurningur er um hetta við at mann velur ikki at taka yvirtaka landslæknaembati og tað við sóu undir koronafarsóttini varð ho mettupp at landslæknin var tann persónurin sum var virknast og var frammi hvønn dag og stóð við allari ábyrgdina av hesum her hjá tili at spyrja johannes joensen tí javnaðarflokkurin hevur fyrr ikki verið so glaður fyri at yvirtaka landslæknaembati sum vit í royndi í undanfarnu samgongu er tað soleis at javnaðarflokkurin nú kanska hevði veri til reiðari til eisini yvirtikið landslæknaembati sum mann kanska kundi gjørt tað í ein komandi samgongu vist tað bleiv ein møguleiki fyri tí ella sæð jóhannes joensen ta avbjóðingina í øllum førum at at landslæknin vist hann ikki verður yvirtikin og samstundis situr við heso stóru ábyrgdini at tað kann koma á konfliktirja takk jóhannes joensen ger sovælja takk fyri spurningin javnaðarflokkurin vil altíð yvirtaka øki sum geva meining fyri tann vanliga borgaran og fyri samfelagi men fyri at kunna siga tað at mann skal yvirtaka landslæknaembatið eisini so so má mann hava hvussur ta innlitið í hvat ið tað inniber í øllum førum hetta taka vitð undir við og vit eru eisini villig til at kjakast um at yvirtaka landslæknaimbatið um um tað er neyðugt so visti tað visti tað kemur upp á tal so kann tað væl hugsast at at vit eisini eru fyri tí um tað gevur meining
um tað er nakað sum gagnarsi skipanini uttan tað vera í smidligar
og og ov betri fyri tannvanliga borgaranum í føroyum so t tað er tað er opið eg skal ikki svara her nú men men tað er vussu ein ei eitt kjakvert so tað fóra túi at síggja takk fyri ja takk næsta røða er rósa samuelsen gerælforja sum sagt so er tað farsettalóggávuna vit yvirtaka í dag og eg vil siga at tað hetta er ein ótrúligani stórur dagur fyri sambandsflokkin at vit standa á odda at lyfta heilsuøkið hjá okkum í føroyum upp á eitt nógv hægri stig ø hetta er ikkitað fyrsta vit gera altso tað sum vit hava gjørt frammanundan tað er at fáa sett í verk eitt heilsustýri har sum heilsu granskingin verður rættiliga høgt raðfest har sum vit fáa eittlongri sygt
á eitt universitet universitetssjúkrahús
vit fáa nóg nordik eisini sum kemur og uppsiga okkum upp aftur uppaftur nógv meir bæði innan fyri diabetis og tær sjúklingarnar sum í dag ma siga hava diabetes kunnu kanska fyribyrgja tær koma í tær sváru støðurnar sum ter kunnu koma við avleiðingkar av at hava sukursjúku og aðrar mas siga lívs tú lívs tú sjúkur og ein partur av heilsustýrinum er jú farsettalóggávan ella farsóttarøki sum verða ein partur av heilsustýrinum eisini so e vil sga hata hett er ein ótrúliga stórur dagur at vit kunna geva føroya fólki upp aftur nógv meir enn hvat ey hai fingið frammanundan vit hoyrdu fyrrverandi fíggjarmálaráðharran jøgn nilasen við sínari løgu sum greiddi frá hvussu trupult tað var við samskiftunum millummyndugleikar bæði tann fíggjarliga partin og hvussu mann skuldi agera úti í samfelagnum millum fólk
ikki kundu seta og tað krumspring sum bleiv gjørdar við at brúka matvørulógir og onnur avgjøld
so mannkann siga tað ati í øllum hesum forløpunum hevur landstýrismaðurin eisini kunnað okkum um teir trupulleikarn avbjóðingar sum hava verið og tá ein sum beginti at tosað um at yvirtaka farsóttarøkið flóggávuna so ór eingin ivi um at hann fekk undirtøka í undirtøku í hesum arbeiðinum øog vit kunnu kritisera nógv sum gekk fyri seg undir korona men vit kunnu samanumtiki siga t vit sloppu ótrúligani væl burtur úr tí og tey sum arbeidda innan fyri farsóttarøki í føroyum kringu nógv burtur úr um tað var knýggingarog tulkingar ímillum londini atatað var eenein onnur søk menmen eg haldi tað at øll vit un var samd um at at vit sluppu ómetaliga væl ígjøgnum

mai trýogtjúgu og tá verður so lógin gjørd og har havi eg hevði eg hugsað mær at vit hyggja sindur tættari uppá vit muga hyggja eftir hvat gera vit best fyri føroya fólki og har hava vit har hava vit kommunurnar sum hava ábyrgdina av eldraøkinum sum er eitt øgiligani vitanartungt øki altso heilsumest tað eru fólk við øgiliga øgiliga nógvum samansettum sjúkum sumsum eg haldi eisini skal so kommunurnar kommunurnr umboð fyri ommunurnar skulu vera við í eini farsóttarnevnd líka sum vit hava tosað um at kommunurnar skulu vera við og hava ávirkan ella fá ágóðan av ein heilsustýri tað ber ikki til at vit uppbyggja eina paralellskipan har kommunurnar skulu hava eina eftirlitsmyndugleika ella ráðgevandi hvat hvat innkeypis skulu hava hvussu skulu vit gera ella fáa ain kanska keypa in konsilent aðrastaðni frá fortelja hvussu økið skal skipast tá tað kemur til farsóttir ella í na tikið øso attað hopi eg at vit fáa inn og tað veit eg eisini at kommunurnar í ein vissamun eisini vilja tí tað sum tær hava hava upployst okkum í nevndini tá vit tosað um fólkaheilsustýrið

eg veit ikki umtað er so eliga nógv annað at siga um hetta málið uttan tað at jú eg komi líka inn á tar við landslæknan øtað er kanska ávísir flokkar her sum ynskja at yvirtaka landslæknan mann kann siga ja hvat funktiónin hevur landslæknin men eg vil siga at hann hevur eina ómetaliga týðandi lóg við at vera eftirlit av fyri avheilsustarvsfólkum altso avøllu teimum sum hava ein adsotratión at tað er landslæknin sum er ein meira óheftur persónir ella funktión sumi sum hevur eftirlit fyri nøkrum árum síðan ela nógvum ári síðani nú so møtti eg

pesentækev ni esini í danmark og viðgjørt klaður um læknar og í danmark sigur hann er eisini øgiliga nógv inabilitetir óðkenna hvønn annan teir gingið skúla saman skeið saman og og hugsar sær til at hvussu okkara føroysk viðurskiftir eru tá mann hugsar um inabilitet altso her er øll familju við hvønn annan eg veit gott at vit eisini eru kunna vera professionell og kunna taka tar røttu avgerðirnar men eitt sindur iva í um tann eftirlitsfunktiónin verður nóg vælviðgjørt um so er at vit yvirtóku tað økið men eg skal ikki eg skal iki siga atað ve ikki kunnida

kann líka flyta megeit líta sindur yvir efti er mann tosar um kttrygd kttrygd hvør hevur eftirlit við kttrygd altso tað er nakað bara nakað sum upplýsingar ivtkskul goyma ja men eg leggi einki í um nakar fyri upplýsingar um meg men tað er ótrúliga alvorligt men mann sær eisini tað at tað er eitt sindur alíkasæla ímillum fólk at handfara tær upplýsingar sum eru um fólk og har er tað virkligan brúk fyri at hava ein eftirlitsmyndugleika sum fer inn yvir hyggur eftir um al viðurskiftini erupp á pláss tað samavið høvdu umboðsmannin viðgjørt umboðsmannafrágreiðingarnar viðgjørdu tí fyrra málini sum sum hevur viðgjørt tað at tað er øgiligan umráðind at hava tær týðandi funktiónirnar inntaktar um vit vit kunnu baðvit kunnu spegla okkum í í umboðsmanninum at hann ger eitt gott arbeiði so møguvíst tá ið tíðin e búgvin til tað so er kanska um heilsustýrið og komimup á uppá pávus fólkaheilsustýrið komup á pláss so kann tíðin vera búgvin til at yvirtaka landslæknan eisini so eg vil ikki siga fyri ímóti men tað skal eintað skal ein tilgongd til áðrennmann kemur har til takk takk her var ein viðmerking edvar jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna tað sum eg skuldi fyr nevna at nú kom res samalsin sjálvu inn á tað vit eisini tosa um tað fyrr hetta er tað at tú hevur tú hevur alt eldraøki sum hoyrir undir kommunurnar og so hevur tú alt annað sum hoyrir unditil landið burtur frá børnum men men tað sum ofta viðvíkar hesum her støðunum sum vit eru í nú tá vit vóru í sambandi við koronu haldi eg tað er sera týdningarmikið líkaso væl sum vit snakkaðu um tað í samband við fólkaheilsustýrið at mann hevur umboð við sum umboða kommunurnar í hesum saman hanginum sum mann hevur eitt umboð sitandi við borðið tí tað vísti seg at vera alt gekk ómetaliga gott men tað var avbjóðandi um komminigatiónin millum hvussu mann skuldi bera seg at úti evtum ymisku heiminum sovorði í staðin fyri at mat vera við saman við borðið haldi eg er øgiliga týdningarmikið at vit fáa at vit fáa tað sum má vera in partur av farsetanevndini at at umboð fyrija

takk rósa samuelsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja tað er eingin ivi um at tað er neyðugt at vit hava eina tilbúgving sum røkkur eisini inn í ta kommunala geiran har sum tað komunalu umboðinir sita rundan um borðið eisini tað ber ikki til at vit slata tveir instansar sum er síðumbs í og tosa í hvør sína rættning ella má siga tað tað eg vil siga tað er næstan tað sama sum at vit hava eina farsótta danska farsettalóg sum at hava massigur land og kommunur hvør sær so vit mága heldur læra okkum av teimumroinu
nu sum eru gjørdar at tað er best at hava ein myndugleika har sum alli øllir
allir partar sita rundan umborðið takk fyri ja takk næstur á røða er høgni hoydal ger so væl frá forkvinna vit í tjóða torvst taka fult undir við báðum hesum málinum og eg skal snýta nakað fáar viðmerkingar til tað afturateg fari at byrja av at siga eina sannroynd tí ikki nógvar sannroyndir kanska vit kunnu semjast um í politikki men men ein sannroynd er hvussu so er og tað er at tað sum skilur okkum í dag tað savnar okkum í morgin tað haldi eg verið søgan um øll tey framstigini vit hava gjørt tá vit sjálvi taka ábyrgd í hesum landi í hesum førinum fari eg at rósa landsstýrismanninum fyri at taka hetta stigið eins væl og at stovna fólkaheilsustovnin og hóast vit kunnu ynskt okkum meir so er tað altíð eitt gott stig á leiðini
og í hesum førinum so hava vit jú í tveimum umførum ja rættum
frá tí trimum trimum umførum hevur tjóðelsflokkurin lagt fram uppskot um at yvirtaka farsóttarøki umframt landslæknaembati ta einu ferðina fingu vit ikki fram í undanfarnu samgongu tí tað var ikki semja og so hava vit tvær ferð havt tað frammi í í hesum vælskeiðinum ella í hesari í hesum tinginum nú situr og tað hevur so báður ferð verið felgt men tó havt rættiliga stóra undirtøku haldi eg og eisini frá landstýrismannum tá vit hava viðgjørt tað í í uttanlandsnevndini tá tá haldi allir teir myndugleikar sum vóru inni vóru serstakliga jaligir mótvegistí uppskotinum og góðu nógv
svar so vorðið vorðið jalig og eg haldi helst ikki so for nógv at eg haldi sjálvt landslæknin virkanin landslæknin sum jú hevur havt tað stórt arbeiði undir koronu helt eisini tað var sera gott at føroyingar tóku sjálvir ábyrgd av hesum málsøgu
umframt tann undanfarni landslæknin øh so tí er tað itt gott mál og grundgevingarnar í málinum eru eisini greiðar tær vórðu serliga víst til royndirnar av av koronufarsótni og har haldi eg vit kunnu øll semjast um at tað sum hendi var at atøll okkara dugnaligu fakfólk traðkaðu til heilsumálaráðið traðkaði til gjørdu sína skipan og all teir smittuserfrøðingar og ikki minst heilsufroya starvsm al tey traðkaðu til hóast tað ikki beinleiðis var okkara ábyrgd hgtaðerjú eitt dømi um at tú veksur tú veksur við uppgávuni og tað haldi so avgjørt atat at øll hava gjørt og tí er tað sera gott nú at fáa hetta málið avgreitt og at fáa greiðar linjur eg haldi eisini at tað løgfrønisliga arbeiðið í hesum uppskotunum er erhevur hevur nokk verið rættiliga drýgt tí ati sambært bæði heimasíðuslóg og yvirtøkulóg so framvegis so skal mann definera hvussu tekur túeit málsøki yvir er tað eitt heilt málsøki stendur á tí listanum sum er ella tekur tú ein part og tað er mast sú definera her n vit halda so í tjóðveli ata hevi vrið nógv einfaldar eisini att tikið landslæknaembati og vit vilja sjávandi esin gjrna taka alt heilsuekið yvir tað hevði so gjørt tað at ein stórur partur av av av tí sonevnda bloksstuðulunum hevði tott burtur tí at jørgun niclasen spurdi hví at hetta hevur avleiðingar fyri eru sera fegin um eg rokni við nú fari atspyrja landstýrsmannin sku ikkiba at siga at tað tað kostar einar fimtan tjúgu milliónir tað eit taðer eitt gott boð eisini siga hálvtrýss men nei tað orsøkin til at at at at hví hann spurdi tá vit tóku yvir familjurættarøki sum jú kostar okkum kanska tíggju tólv fimtan milliónir ha hví tað ikki fóru át bloksstuðlini so er tað nokk so einføld frágreiðing til hví uttan at fara at róta for nógvi søguni men men tá sonurin er bloksstuðulin var jú ein skipan sum varð gjørd tí at mann í danmark fór yvir til at geva kommununum bloksstuðul og í føroyum hevði man ina eina refusiónsskipan og tann refusiónsskipanin hon varð tengd av teimum so nevndu grein nýggju yvirtøkuni altso har føroyingar høvdi yvirtikið fyrisitingina men ikki alla fíggingina og at tey økini vóru jú júst skúlaøki tað havi eg síðani tikið fult yvir fíggingina almannaøki har hava tikið ein part yvir og so heilsuøki h meðan familjurættarøki løgreglu og suvíðari tað er sletki partur av teirri útrokning sum í sínari tíð varð gjørd av bloksstøvunum men tað er heilsuøki hóast nógv halda at danir betaltur fyri alt heilsuverki tað vavð ongantíð gjørt tæir betaldu ein part altso eina refussión skuldi tað verið heilt streyt vissi eg var sambandsfólk so hevð e sagt jamein hvussu ber tað til at sjálvt tá vit høvdu ikki høvdu fult yvirtikið málið at danir ikki danir ikki rindað fyri tað var ongantíð gjørt vit hava í veruleikanum rindarbróðurpartin tíbetur og rinda sjálvandi nógv nógv meira til okkara heilsuverk og fyri hvønnu fær út um landið hóast tað enn aftur í nítja eina áttaogfýrs bar jøtna útrokning sum sigur ein partur av hesunm bloksstuðul og tí sigur heilsumálaráðið nú ella løgmans skiursøvan nú skal mann til at rokna út hvussu stó vórur partur er so etta farsóttarøkið av hesum so nevnda

men sum eg sað a eg mæli landstýrismannin til at siga jamen set bara talið so høgt sum gjørligt a hevði eisini verið eitt eitt gott stig aftaná at egeri fegin um at karli joholm johannesen hevur lagt tær fram hevur arbeitt ið hesum málinum tí at tað eri ki langt síðani hann fór niður at biði um hæggebloksstuðul men nú

jørgenimen tað siga at alt batnar við tíðini so so so lat okum bara fáa itt ordiligt tal upp á hettaher tað hevði tað hevði verið frálíkt og so eri eg eisini fegin um eitt annað sum verður sum hevur rið uttan iva kravt eitt sindur av av tota hogan aftur o fram mólum danskar føroyskar myndugleikar tað er hetta við at tá ið danir knappliga a siga at tá vit nug yvirtaka farsóttarøki

tað donsku tann donska hernaðurin ligur stovninum í føroyum at tað veri at siga nei tað kann lands ikki ba taka avgerð um tað má henda í í í samráðing við ddanska ráðharran men har hevur so landsoð hildið fast sigur nei nei hesa avgerðina taka vit og tað mugu tit eisini akta eisini tey tey tey sum eru í í í føroyum orsakað av at vit tíverri ei enn ikki hava tikið fult ræðið á okkara okkara trygdar og verjumálm tað haldi eg er gott tað haldi eg frálíkt at tey grundgevað fyri tí g eg tími ikkiat gremja um tað at at mann so brúkar nakrar øgiliga heimaftýrisligar grundgevingar fyri tí um ríkismyndugleikar og alt hetta her men líkamikið tey havi vussu hildið fast við at tá ið vit taka heta her so er tað frá nú av føroyski myndugleikar í stóran mun er tað so har sum tað fyrr stóðu danski ráðharrin ella at landsstýrismaðurin og heilsumálaráðirn tekur tær tær tær tann myndugleikan á seg og eg haldi eg frálit at halda fast við at tað má sjálvandi vera galdandi fyri øll sum eru her á landi eisini fyri allar danskar myndugleikar tað haldi eg gott øh so samanumtikið frú forkvinna so fara vit jálvandi at taka undir við smálunum og vit fáa nokk høvi at viðgera tað í bæði uttanlandsnevnd og í trivnaðarnevnd tí at uppií hesum hongur jú eisini hasær myndugleika flytingarnar sum standast av at taka málið áá egnar føroyskar hendur har fleiri myndugleikar sum fyrr hava verið danskir ella ella nakar føroyski fáa eisini broytt heitið millan gjaldsstovan til taks og so víðari so so tað taka vit undir við og vóna so at vit eisini kunnu fáa viðgjørt og eg fari at spyrja landstýrismannin um tað ikki hevði verið munin bæði einfaldari og og eisini øgiliga góðar sakligar og fakligar grundgevingar fyri tí eisini a taka landslæknaembatið við samstundis tí ati vit kunnu kanska skilja landslæknanarbati í tvey eg haldi tað stendur her eisini landslækn embatið fekk tú eina øgiliga uppgávu knappliga við við við við koronafarsóttini og eg haldi vit sig held iki nakað skeivt við at landslæknin mátti beinanvegin siga at venda sær heilsmállaráðið siga at eg eg havi brúkt fyri hjálp síðani setti hann nøkur fólk afturat at hjálpa sær við at við at ringja og annað tílíkt smittuuppspora øh men tey fólkini eru so burtur nú sum landslæknin o embatið erikki nakrar stórir stovnir g han skal hava eftirlit og tað sum eg skilji á teimum sum sum finnast at at vit taka fult ræðir av hesni her rósa samands var inni á tí tað haldi eg meira hon nevndi eftirliti tað ad sjálvandi vit klárað frá tíg sjálvi men nógv eru bangin fyri hvat hendi so við teirri auteresatión sum í dag liggur hjá sunnaastýrisinum og tað eru tað eru praktiskir møguleikar til at til at orðna tað og tað hava vit viðgjørt væl og virðiliga í teimum báðum uppskotunum sum sum tjóðveldi hevur lagt fram um at uum at yvirtaka bæði farsóttarøki og landslæknaembati og aðra lóggávu við tí sambandi lívskoðan og andað tílíkt so her er nógv tilfar sum er gjørt tað fakliga tilfarið haldið er er so mikið greitt at tað skuldi ikki elvt til høvuðbrýggj og vit taka fult undir við báðum málunum við teirri viðmerking at vit vóna tað at at tann niðurskuorin í loksstovnm sum eigu at standast av hesum verðir so stórur sum gjørligt og atvit um ikki annað kunnu royna eina fer afturat at viðgera hví taka vit ikki landslæknani ambatur við og eg havi skilt tað eg haldi landstýrsmaðurin segði a taðvar nakað taðvar ikki full semja um tað men men kenni eg landstýrsmannin rætt so haldi eg at á við teimum rondumum hann er aftur havt í hesum tíðinum og teimum han havt frammanundan at at kenni eg hein rætt so sigur hann jamen tað áttu vit sjávandi eisini at gjørt men so kann tað vera onkur onnur politsk grundgeving sum eg ikki ordiliga hava fingið fatur á hví so er takk fyri frú forkvina ja takk her nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen ger so fyri ja tað ervirkliga deiligt ati mann endiliga vil yvirtaka hesa her farsættarlóggávuna sumi sum sjálvandi átti at verið yvirtikið beinanvegin tá ið korona breyt út tí at vit sóu beinanvegin hvussu trupult tað var at mann ikki hevði lóggávu valdið á hesum er ætlað et spyrja høgna hoydal nú nevndi hann hetta við landslæknaembatinum og er tað rætt skilt at ein stór partur av teimum uppgávun sum landslæknin hevur í dag í veruleikanum verða fluttar yvir til heilsustýrið at til dømis um korona skuldi ella ein onnur farsótt skuldi komið at at tær tar tungu uppgávurnar sum landslækn embadið hevði nú í veruleikanum koma at liggja á føroyskum hondum og so kann mann siga hvat er so eftir hjá landslæknanum altso etaikki hevði tað rætta segsveri at flutta yvir ella sæð høgni hoydal tað verar ein avbjóðing at mann ikki at mann ikki yvirteku bæði samstundis takk fyri ja takk høgni hoydal ger sovæl ja okkara hugsan í tjóðveldi er greitt at tað eg vit síggja nærum bert fyrimunir av tí tað tað kann ver um krundgeving sum eg ikki havi fingið við bæði til tað at mann hevur nú hevur skipað fólkaheilsustýrið og og og tað er rætt at uppgávarnar í stóran mun fari tir føroyska mindlingar farsettanevndin verður eisini umskipað í tí sambandi í eg haldi mann skótur up hat framvegis skal skal landslæknin vera limur har øhmen eg haldi tað hevði eg had ta eði erið munin meira meira meira megin um magn í at í at í at fáa henda nýggja stovnin sum skal hava føroyska fólkaheilsu sum sum fremst endamál at virka best møguligt at vit eisini fáa landslæknarembati á føroyskar hendur og eg dugi heldiki atsíggja
taka sum ikki bara gjørdi tað betri og lættari at at at fáa
pasot við komandi farsóttir og tí sum harupi hongur at eisini landslonni ambeti er á føroyskum hondum eg haibara skilt tað sum at tað er kanska onkur sum óttast fyri auteratióninum men tað haldi eg slettiki er eitt eitt reelt argument og eg rokni at lansýrsmaðurn fer at koma inn á tað at at eg haldi tað hevibara givið upp aftur meira megi og meining við tí sum vit tíbetur nú kunnu gera við at fáa tað við eisini ja takk so er tað rósa samuelsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk til formannin í tjóðveldi fyri góðu viðgerðina av málinum takk fyri at undirtøkan er full undirtøkuhr tá ið tað kemur til landslæknaembatið so vil siga tað at eg dugi iki ikki yvirvís í nóg stóran mun at taðer rætt at yvirtaka nú tí vit gera so nógv vil gera so nógv beingang vit hava heilsustýrið og alt tað sum sum ta funktiónar sum skulu vera har pluss vit taka nú

eisini taka altso at gloypa for nógv í um eg sigi í ein bita tað er tað er meira har kanska vit eru staðin fyri at tað fáa uppbygdina eina ekspertisu summi og fáa tær serføringarnar sum skulu inn fyrst tað kann vera tað at ivamálini koma at gera mær til skammar meðni men eg fegnist um at øllu førum taða tað sum gera nú ja takk høgnini hoydaliger so væl jú eg kann væl skilja um tað er onkur okkurt fyrivarandi frá frá samanleikinum ella øðrum tað er ov stórur biti men eg meti ikki tað er so og út frá mínum samrøðum við fakfólk so so havi ikki funnu nakrar fakleikar umgeving fyri tí tíð at landslækna embætið er er ikki nakrar stórir stovnir tað vita vit tað sóu vit eisini undir korona og so landslæktað tað gamla landslæknan var jú í veruleikanum at vera á stovni sum skuldi sum skuldi halda bæði eftirlipum eisini tryggja tað føroysku fólkaheilsuna vit minnast við gamla seg í gamlaðslæknan sum stóðu fyri kunning til
amenningin um at eg minnist vit ht vt sl eta spik og eta lýsið og at
hvørja ferð tað var var var var nátatíðin var so altso eisini at menna ta føroysku fólkaheilsuna og tað tað hevur jú landsstýrsmaðurin tikið stig til eisini tað upskotið sum var um at skipa føroyskt føroysk fólkaheilsustýrið hog tá síggi eg bara tað sum ein fyrimun at vit eisini fáa taðfunktiónin og vit hava vit hava førleikan til ta vit hava vit hava fólk til tað so er bara ein spurningur um hvat megna vit sjálvur eg haldi ikki tað verðar ein ov stórur biti haldi eg til rósa samuelsen men men men undir viðviðgerðini so kannmann hoyra betri rundgevigar fyri tíi sii eg skiljikki ordiliga hví mann sigur tað er ein ov stórur biti ja takk so ertað bjarni kárasom petersenfrú forkvinna orsaka tað er tað er altíð gleðiligt at mann fer undir at fremja fleiri yvirtøkur eg sá gjarna man mann gjørdi tað í størri mun til ein politiska raðfesting enn hvat mann ger í dag og tað er eisini lætt at altso tá ið tá ið vit vanliga keglast um yvirtøkur so eru fólk so øgiliga ósamd av nógvum ymiskum orsøkum men tá ið tað so verið framt so eru øll so aviasamd og
tað er kanska ein ábending um at
at vit eru rætta stag av loyna men nú núseta vit okkum s fyri at yvirtaka farsóttarmálsøki hvat heldur høgni hoydal hevði verið í einum hóskandi næsta týðandi yvirtøka sum sum tað er politisk grundalag fyri og sum eru átrokandi takkfyri ja takk høgni hoydal ger sovæl ja spyrji bjarni kárasum petersen meg sum formannin í í tjóðveldi to er sjálvandi at yvirtaka valdið í hesum landinum fult og heilt heldur heldur heldur í heldur í gjár enn í morgin øog hetta her við við yvirtøkum hevur ongantíð verið verið tað sum smakkar okkum best tí vit halda vit eiga at taka avgerðin tataka t taka innú ræði ísu landinum men men skal mann so gera tað royna at fáa semju um tað øhso havi eg gjørt nakar nú familjurættarøki sjókoyrt nakrar smærri yvirtøkur men familjatøkið var stórt eg haldi eisini htta er týðandi men hað næsta sum eg hugsi um hann kundi fingið rættiliga breiða semju um tað var loftrúmið vit hava havta fram fleiri ferð at lggja fram aftur nú ø eisini tá javnaðarflokkurin tekur undir við tí øsum sum sum ikki skuldi verið nakrar trupulleiki hjá fólki at at tikið undir við øhog so eru tað fleiri fleiri onnur kanska smærri ting sum eg haldi heldur ikki vera í nakrar altso landslæknin skuldi ikki verið nakar trupulleiki haldi eg og sjálvandi halda vit so at taðsum aðsum tá ið veruleikanum roynd o verin manglar tað sum vit hava eftir vit hava vit hava eftir hondum tikið so nógv
tað er løgregla og har er kanska verri at fáa semju men tað eru øgiliga góðar sakligar grundingar
fyri tí eisini eisini í mun til eftirlig við landamørkunum og og farsóttarnevnd alt tað sum tey uppliva so so tað er tað ið tøkiliga svar her men men tað royndir verið manglað við so øgiliga lítið og tað manglar eisini lítið í at fáa tað síðsta blokstovn burtur ja takk næsti røðari er bill justinussen ger so væl takk fyri frú forkvinna tað eru tvey uppskot sum eru til viðgerðar og tað er uppskot um at yvirtaka farsóttarlóggávuna
og ø
sjálv yvirtøkulógin og so tað innihaldsliga í lóguni og eg haldi tað er eg haldi at hendan tilgongdin lærir okkum øgiliga nógv um hvussu vit eiga at bera okkum at í framtíðini tá ið vit tosa um yvirtøkur tí í hesum førinum so hava vit so ella so skaffa okkum vitan og grundarlag fyri at átaka okkum uppgávur altso vit hava tá ið korona rakti so var tað føroyskir myndugleikar sum í veruleikanum upphugsaðu egnar loysnir samstundis sum egið tilfeingi varð fingið til vega av av fólki og samstundis so blivu millum annað bæði undirvísing og granskingarverkætlanir gjørdar
í undir koronasjúkuni farsóttini og tað hevur alt tilsamans er nú grundarlag fyri at vit eru væl før fyri at yvirtaka farsóttarøkið tað at vit í veruleikanum
hava uttan kanska at hava gjørt okkum far um tað hava útbúgvið okkum og innrættað føroyska samfelagið til at standa egnum beinum á hesum økinum tað haldi eg eri tann størsti vinningurin í

koronafarsóttin kom gjørdi tað at vit vórðu noydd til at í eini vend at hugsa føroyskar loysnir til føroyska samfelagið tí at tær donsku loysnirnar riggaðu ikki til tað føroyska samfelagið millum annað stýrdu vit við tilmælum í staðin fyri við við við boðum og tað haldi eg at eftir tíin hevur eg komið tta niðurstøðu at tað var frálíkt meðan ein stór partur av heiminum stýrdi við við boðum og við við makt við løgreglu og sovíðari so komu vit væl ígjøgnum farsóttina við føroyskum loysnum hvar ið tað var eitt tað tað var álit ímillum myndugleikar politiska skipanina og fólki og harumframt so syrgdi landstýrismaðurin í heilsumálunum fyri at heilt skjótt at seta á stovn eitt fólkaheilsustýri sum í veruleikanum ikki var seta eina seta eina manning á brúnna sum átók sær leiðsluna av hesum í praksis og setti saman fakfólk til hettar og og tað riggaði einastandandi væl og samstundis paralelt so fór gransking í verk í føroyum at granska hvussu øll møgulig viðurskiftir vóru rundan um hesa koronufarsóttini og tá i eg tosi um hetta so havi eg hug at nevna tað frú forkvinna at um vit til dømis droyma um at yvirtaka onnur øki í framtíðini so eiga vit at brúka hetta sum eina fyrimynd taka vit til dømis trygdar og verjumál sum er eitt ógvuliga stórt mál so havi eg ordiliga merkt tað væl í uttanlandsnevndini at tað er tørvur á vitan og gransking í føroyum við føroyskum sjónarhorn altso føroyski myndugleikar fáa fyrispurningar frá donsku frá frá danska verjumálaráðharranum og uttanríkisráðharranum um at vera við til at taka avgerðir og landsstýrismaðurin í uttanríkismálinum kemur til uttanandsnevndina og biður um ráðførslu hvønn skal uttanlandsnevndin ráðføra seg við fyri at fáa vitan um hvussu i verjumál og trygdarmál síggja út úr einum føroyskum sjónarhorni tað er ógvuliga avmarkað tað finnast ikki stovnar í føroyska samfelagnum sum yvirhøvur fáast við verju ogtrygdarmál meðan øll okkara grannalond hava útbúgvingar á økjum tær hava granskingarøkjum tær hava verju akademi og sovíðari so hava vit einki í føroyum otí haldi eg at akkurát mátin sum vit hava viðgjørt farsóttina kann vera ein fyrimynd upp á hvussu vit kunnu gera í framtíðini visu vit til dømis hugsa um at yvirtaka verjuog trygdarmál sum eg haldi er ógvuliga átrokandi í hesum døgum sum vit liva í nú hvar ið tað blívur óbehaðiligt at liggja so strategiskt fyri sum føroyingar gera geografiskt so haldi eg at vit eiga at umhugsa hvussu vit kunnu útbúgva okkum innan fyri verjutrygdarmál til dømis við at seta eitt lítið verjuakadmi upp í føroyum kanska í samstarvi við danir hvar vit hava gransking og menning innan fyri hesi økini saða við úr úr føroyskum sjónarhorni hvussu síggja føroyar út í eygunum á russkum amerikanarum hvussu ynskja vit at síggja út í tí stórpolitisku myndini og hvørji eru okkara áhugamál í stórpolitikki hvussu kunnu vit sum eitt lítið land agera ímillum tey stóru tað er áhugaverdir spurningar sum eingin gransking er í mær vitandi í føroyum men su vit burdu granskað í og sum vit burdu gjørt okkum før fyri at svara tá ið vit til dømis fáa spurningar frá danska verjumálaráðharranum danska uttanrikisráðharanum um hvussu vit skulu bera okkum at frameftir tí eitt er at at danir siga at vit vilja lata føroyingar taka avgerðina men vit mugu eisini vera før fyri at taka støðu til teir spurningar vit mugu lata okkum í til at taka teir spurningarnar og svara teimum taka ta ábyrgdina á okkum tí tað tað snýr seg altso um trygdog verju fyri føroyska fólkið so eg haldi at hetta hevur verið ein ordiliga góður skúli sum vit hava verið ígjøgnum og sum nú sum sum blómar við tað at vit nú hava alt sum skal til fyri at yvirtaka farsóttarøkið vit hava víst at vit duga og vit vit kunnu skjótt etablera ta vitan og tað tilfeingið sum skal til fyri at møta teimum avbjóðingum júst tí at vit eru eitt væl útbúgvin fólk og vit eru væl skipað samfelag so eg haldi at tað er tað liggur øgiliga nógv áhugavert í hesum málinum frú forkvinna sum vit eiga at taka við okkum og málið er væl lýst og eg haldi at tað eri eingin ivi um at vit eiga at nú hevur tjóðveldið í fleiri umførum lagt uppskot fram um at vit skulu yvirtaka ein størri part av hesum og eg haldi at vit skulu brúka hetta sum eitt skúladømi um hvussu mann á besta hátt ger tað og so haldi at vit eru før fyri at yvirtaka fleiri og fleiri økir vilsu vit veruliga meina tað seriøst og ikki bara eg veit ikki eg veit iksum eg skal tora at taka nakað dømi men tað eru dømir um at vit hava roynt politiskt yvirtikið málsøki hvar vit slettiski vóru klár hvar vit slettiski vóru fyrireikað hvar vit slett ikki høvdu útbúgvið okkum nóg væl til at yvirtaka málsøkir og hvar eð tað kom aftaná og tað kostaði á øðrum kontíðum kunu vit siga tað kostaði á kanska á rættartrygdini hjá teimum borgarum sum vóru fevndir av at vit ikki høvdu fyrireikað okkum latið okkum gerahtað pá hendan mátan tað haldi eg er ein góður máti takk fyri ja takk her var ein viðmerking bjarni kárasom petersen ger sovæltakk fyri frú forkvina øgiliga interessant røða frá biljustinissen hann var eisini nógv undir eftir við verju og trygd men men farsóttog farsóttarmál er bestemt eisini innan fyri tilbúgving kritiskt trygd og verju hetta her við at stovna eitt eitt sovoðrt verja akademi ella hvat mann skal kalla tað tað haldi eg eisini er eitt gott hugskot sum sum ar mn eisini hevur serkønu fólk sum arbeiða innan fyri til dømis farsóttir tí ati tað er til dømis tað sum eitur cb r n perferð altso kemisk biologisk radioaktiv ella atomdrivin herferð biologiskt tað eru farsóttir øh so heta er eisini ein partur í at yvirtaka meira týðandi øki sum sum sum eru á listan av tingum sum føroyar í prinsipinum ikki kann g yvirtaka øh men eg kann eisini upplýsa til mína í mínari dagligu gongd á fróðskaparsetrinum nú taki eg eina útbúgving har har møti eg øgiliga nógv ung fólk í føroyum sum skriva pija

takk billjustinussen ger sovælja eg og og eg haldi tað er frálíkt og takk fyri eina sera áhgaverda viðmerking frá bjarna kárasom petersen eg haldi at tað jústa tað síðsta sum bjarni kárasson petersen nevndi kemur kanska eisini av ati at av av tí at føroyingar eru eitt upplýst fólkaslag so so liggur tað ein ávísi ábyrgd í okkum millum annað tað at mann ynskir at seta seg meiri inn í verju trygdarmál tað kemur av tí at vit føla at tað trokar seg nærri
er at okkara gerandisdegi og tað tað teir spurningarnir blíva meiri og meiri viðkomn
komandi fyri fyri okkum í gerandisdegnum og eg trúgvi tað er við til at vekja áhugan í ungum fólkum og tí haldi eg at hetta her hesin loysturin sum her er lagdur hvar hvar vit útbúgva okkum til og granska okkum fram til at at vera ílatin til at átaka okkum hesar yvirtøkurnar tað er tann tann rætti og tann besti loysturin ja takk ja vit viðgera eitt uppskot ella tvey uppskot sum um yvirtaka farsóttar málsøki og lat meg kanska bara leggja út við at siga at vit í framsókn viðtaka fult og heilt undir við hesum her sjálvandi kemur hetta her eitt sindur í ljósinum av at vit akkur hava verið ígjøgnum eina
altjóða heimsfarsótt og tað haldi eg kanska kann
verða tann fyrsti lærdómurin í dag at tá ið vit yvirtaka mótsøker so haldi eg at tað er betri fyri samlaða samfelagið at vit yvirtaka og menna kompentansirnar áðrenn tað er neyðugt at brúka tær mann mann kann sjólvaði ikki forotsríggja eina eina globala epotemi men mann kann forottsríggja at tað er sannlíkindi fyri at tað kemur fyrr ella seinni og tá er best at vera klárur tað stendur orsaka í brotinum um orsakiðr til uppskotið so so so stendur at undir tíðina hevur tað víst seg at hava avbjóðingarat farsættarmálsøki í á donskum hondum og so skriva teir víðari at at tað er neyðugt at avgerðarmyndugleikin er tætt uppá har avgerðir verða tiknar og tað er ikki eitt eitt ein dømi í mun til farsóttarmál hatta er í mun til øll samfelagsviðurskifti tað er altíð neyðugt at avgerðamyndugleikin í øllum málum er tætt uppá nemliga føroyskum hondum viðse
hetta er logikkurin at mann skal ígjøgnum kreppuna áðrenn mann yvirtekur jamen so skulu vit ígjøgnum eina bankakreppu afturat áðrenn vit yvirtaka bankamál og vit skulu ígjøgnum eitt kríggj áðrenn vit yvirtaka trygdar og verjumál og vit skulu ígjøgnum
tit skilja kanska logikkin tí haldi eg at mann kann gott í framtíðini vera proaktivur og yvirtaka tí tað í sær sjálvum hevur eitt virði í mun til at vera fyrireikaður til til eventuellar støður og ikki sum mann ger tag at mann yvirtekur a málsøki tvey ár aftaná at kreppa hann uppstøð sjálvandi var tað ringt at spoða um hvat hvat fór at henda tá eg minnist at vit í framsókn varu rættiliga hørma um at mann ikki fór sjálvur út at leita eftir skamtum til koppseting vit løgdu eitt uppskot fram um at játta níggju milliónir krónur til at keypa hjá apotverkinum at fara út at keypa skamturvaksinur tá vildi mann ikki ordlga tað tí at mann helt at mann ikki skuldi oyi leggja tanngóða stemningin millum føroya danmark tað haldi eg eri eitt sindur soeiðis altso vit vildu gjarna tá at mann bara tók ábyrgdina beinanvegin og og soleiðis at avgerðarmyndugleikin varð tætt uppá og soleiðis at mann fekk arbeitt eitt sindur skjótari og eg haldi eisini tá eg lesi hetta her hesi lógaruppskotini bæði so virka tað ikki sum um at tú skulda verið ræðliga stórar truplar løgfrøðiligar avbjóðingar við einari yvirtøku sjálvandi hevur tað kravt eitt ávíst ein ávísa grad av fyrireiking tað skal ikki siga men tað virkar til at tað er tað hevði kunnað verið gjørt uttan eitt størri hóast tak í mínum eygum men tað kann gott vera eg fari skeivur tí viðvíkjandi øh men sjálvandi er hetta er eitt eitt eitt gott uppskot og eg haldi eisini at vit eiga at fokusera u meir upp á sum eg nevndi í áðni yvirtøkur tí tær í sær sjálvum eru neyðugar øsoleiðis at vit eru klár tá ið nú einaferð okkurt uppstendur men tað eru eisini ein spurningur um tíðarrammu í hesum førinum so hava vit uppbygt okkum nakrar royndir og vit hava nøkur skikkaðir starvsfólk á økinum sum duga at røkja hesar uppgávurnar um mann hevur valt til dømis at halda landslæknaembati uttan fyri tí at tað er nakað við auteurisatión um sovorðk men vilt stdrera paralell til onnur øki nú nevndi høgn at hoyta loftferðsluøki tað kann man ikki bara yvirtaka í einum tú kans iki bara strika tað úr hesa lógina og so eru vit klár til at yvirtaka loftrúmin tað ber ikki til mann verur noyddur til at uppbyggja kompetansir til dømis so blev ein avtala gjørd við naakkur so í zut og donsku stjórnina h fyri ikki so langari tíð síðani har sum navi ar sum er tann danski loftferðslumyndugleikin hann flytur hann vel at flyta umsitingina av grønlendskari loftrúminum til grønlandis tað merkir sambært landstýrismanninum í samferðslumállnum í grønlandi hundrað nýggj arbeiðspláss fyri grønlendingar og har sum tú byggur upp nakrar kompetansir og og og so at enda tá ið tú hevur uppfylt allar treytirnar fyri hvørja førleikar mann skal hava so kann mann tosa um at yvirtaka og tí er tað kanska eitt sindur øvugt at tosa um yvirtøkur og so at fara uppbyggja kompetansir heldur um at hava heldur enn at hava ein politiskan vilja til at uppbyggja kompetansirnar fyri síðani at tað ikki er nakar trupulleiki at yvirtaka tað haldi eg rætti veðurin at fara og mann kann mann mann má viðganga at sovorðni ting taka tíð og tí má mann fara undir fyrireikandi arbeiði og kompetansuppbygging langt áðrenn mann tosar um ein eina politiska avtalu ella semja um at yvirtaka eit mál æh eitt sindur um heta her sum bilvar inni á altso tað at trygd og verja til dømis er sjávandi ríkismál og tað fær mann ikki gjørt so ræðiga nógv við í verandi lóggávu ella í verandi stjórnarskipan so ger tað einki um vit allíkavæl seta okkum meira inn í tingini bæði tá ð tað snýr seg um trygd og verju og annað men eisini í hesum førum tá tað snýr seg um farsóttir h tí at føroyar hevur natúrliga rættiliga góðar fortreytir til at bekempa farsóttir tað er verri at avmarka smittispjaðing í týsklandi har sum tað búgva kanska ein fýrs milliónir fólk og har nógv offundlig transport og enn tað er í føroyum og tað er tætt ímillum myndugleikar og so framvegis so vit hava líkasum bestu fortreytirnar til at niðurkempa eina eina farsóttu um hon skuldi stungjð seg upp aftur so tað hopi at mann fer at at menna víðari og kanska eisini at mann givið at føroyar er lítið og óningurin ella fólkatalið er avmarkað at mann sær nakrar fyrimunir í at granska ví vaksinum og annað vit hava til dømis sæð ein stóran áhuga í frá novonordisk um at granska innan fyri diabetis í føroyum eru tað nakrir soeiðs medisinstekniskir fyrimunir við at at hava vaksinmenning í føroyum til dømis tað skal ikki geva m ræða klókan upp á men men tað at vit yvirtaka øki gera tað tað er nakað potensialið í tí og vit hava heilt sikkurt eisini nakrar royndir frá korona ella frá kovnítjan sum eg rokni við at vit kunnu draga upp á og og privatar fyritøkur so sum tetis eisini kunnu drga up men fyri at taka samanum so eri øgiliga fegin um at landsstýrismaðurin kemur við hesum her uppskotinum eg haldi kanska tað tað koma í tí seinna lagnum men eg eri glaður fyri at tey eru her og eg haldi at mann í framtíðini skal royna at vera meira proaktivur og yvirtaka málsøkir og kompetansir menna áðrenn kreppan byrjar so tað vil siga eg haldi vit skulu yvirtaka bankamál áðrenn vit fáa eina fíggjakreppu afturat vit skulu yvirtaka trygd um verjumál áðrenn eitt kríggspresturáð og so framvegis so men tað er til landstýrismannin alla aðrur vertan kemu við hesum uppskotinum vit fara uttan iva at taka undir við tí og eg kann leggja afturat harra formaður at tað er eisini ein ein gleðilig eyka at blokkurin verður mettur at kunna lækka begtýandi av hesum her uppskotinum so so meira av hesum visti tað merkir at blokkurin minkar

vælja takk fyri harra formaður og takk til framsøgufólkini nú má eg passa øgilig væl uppá tí at nú liggur málið øgiliga gott tí at tað hevr verið ógvuliga positivt og jaligt allan vegin ígjøgnum men eg kann byrja við at eg haldi eg faktiskt eisini heta er ein stórur dagur fyri føroyar o hetta er eisini ein stórur dagur fyri sambandsflokkin tí at sambandsflokurin er altíð skotin skógvarnir ata vit vilja einki vit skulu drassavst avstað vist tað skal vera nakað so vit hava gussur við hesum her prógva at tað er ikki so tí at sambandsflokkurin og javnaðarflokkrin haldi eru teir sum hava tikið havt flestar yvirtøkur síðan nítjan hundraðog áttaogfjøruti so vissu vikk sambandsflokkuin javnaðarflokkurin er við so verður einki yvirtikið sært út til so fólkaflokkurin verður nokk eisini við har so í øllum hesum her eg haldi tað var biljus dinessen sum vevð eina egiliga góða samanbering at vit hava lært eina rúgvu undir hesi her kreppuni her og hví mann ikki bygdu hatta upp áðrenn altso tað emann hevði ikki droymt um tátá mann setti seg stólin tá vit byrjaðu at hetta her skuldi blíva so ógvusligt við seg pandemiuni men summi nevnt áðrenn so er tað øgiliga viktigt at mann ger sovorð at mann ger tað ordiligt mann ger tað skynsamt og tað er øgiliga vikt at mann skilur og millum eisini at vit hava
havt allan vignin ígjøgnum eitt sera gott samstarv við landslæknan til dømis landslæknan haldi eg hevur gjørt eitt kempigott arbeiði undir hesi her pandemiini og tað hava teir føroysku ráðgevararnir so sanniliga eisini fútin
løgmaður so her hava verið nógvir spælar sum havar verið við leiðandi sum hava havt eina ábyrgd men tað var rættiliga tíðligu forløpunum greitt at tað verður øgiliga viktigt tá ið tlkrisistýring at myndugleikin liggur í føroyum hann liggur hjá føroyingum og at tað eru føroyingar sum taka avgerðir vegna sítt egna land og eg havi slett ikki hugsað um hatta har eg haldi hettað bleiv lesið upp í útvarpsímóli hetta her við ríkisstuvlini eg havi slett ikki konkt tí ein tanka tí eg hugsaði bara ókey visti mann ger up á sama máta sum sum tjóðveldið gjørdi í javnaðarflokkurin gjørdi og framsókn gjørdi í síðstu samgongu tá ið tær yvirtóku familjurættin og tað er eitt mál sum tú skalt samráðast um og tá i mann so hevu verið ígjøgnum allar samráðingarnarog allíkavæl blokkurin ikki minkar eitt oyra so burdi hetta verið ein fínur máti eisini at gjørt uppá og tað er tað sum líkasum er er útgangsstøði og tað htat tær næstu samráðingarnir siga tað koma vit hundrað prosent at finna út av men tað stuttata er langi t að at vit hava betalt tær størstu rokningarnar so at siga allar undir hesir pandemiuni her øheg ald eg haldi a verið inni á øllum vinklum í við teimum røðum sum framsøgufólkini hava havt og hetta passar eisini øgiliga væl til at vit hava upprætt ella komað upprádtað eitt fólkaheilsustýri og vit seta eisini turboð á heilsugranskingina hvar ið fimmogtjúgu granskarar verða settir saman so at inanfyri føroyska heilsusøgu haldi eg er eri øgiliga spennandi tíðir fyri framman øhhetta verður so yvirtikið per fyrsta mai og so koyrir mann harfrá og formarðrinr í tjóðveldi vildu sjálvandi havt at landslæknaembatið varð tikið við beinanvegin og tá hugsaðu mær sjálvum tá ið byrja hesa tilgongduna eg var við í tá t vit skuldu yvirtaka sakføraravirksemi og allir flokkar vóru øgiliga við upp á at yvirtaka hatta inntil vit komu til autorsatiónirnar tá fór alt totalt at flippa út og tað vil siga tá steðgaði alt upp og tí hugsaði at vit sulda ikki gera sama feilin einaferð afturat við hesum sum vit gjørdu við sakføravirkseminum so tí tóku vit ikki autevesatiónirnar við í fyrstu umgang fyri at ikki at plokera hetta málið so hetta er ein fín smidlig gongd og sum rósa samelsen varð var inni á eisini at vit kunnu sjálvandi tá tá ið vit eru klár til tað tá ið vit eru komin í gongd við fólkaheilsustýrið so yvirtaka vit eisini tað sum eitur landslæknaenbætið men tað er tað er ein gomul skipan sum sum sum mann eigur at taka ábyrgdina av eisini her er eingin ivi um tað og tað er einki við hvat lands landslæknin hevur gjørt eitt kemtifint og fint arbeiði undir í pandemiuni haldi eg øh so eg havi sagt fyrr hetta er fyrri hálvleikur og eitt kemur næsti hálvleikur tá mann hevur fingið fólk heilsustýrið upp og vit høva fingið tær ta vitanina sum sjálv hav bygt upp tey seinastu tvey árini tað var ein ordiligan organisatión sum bleiv sett upp har úti hjá okkum við hotellum og hvat veit eg altso karantenum og sovorðið og tey fólkini hava kanska ikki hoyrd so nógv men har hava sitið eini tíggju fólk og finguð alt hangað saman við hotellum og gisting og hvat veit eg tá ið fólk eru blaka í karantenu so at at at tað er eitt kempiarbeiði gjørt í øllum liðum bæði politiskt og embætisverk og eisini serfrøðingar okkara egnu og pluss fútun og landslæknin av øll arbeiða saman og tað sum eg ynskti frá fyrsta tíð av saman við løgmanni eisini tað var at vit fingu eina góða konstruktiva yvirtøku saman við donskum myndugleikum og tí útsettu vit tíðina til fyrsta mai sá at tað ikki tey skundu ígjøgnum so at vit fingu avdekkað allar spurningar og øll ivamál í hesi yvirtøkuni her og eg v sitið og hugsað eg haldi billjusinussen segði tað so óalmindiliga væl eg haldi at her havi verið øll arspektir í hvussu vit kunnu gera tað rætt tá ið vit yvirtaka nakað vit hava virkuligani havt allar følagar úti øll viðkomandi fólk inni í góðum konstruktivum samstarvi við danskar myndugleikar eisini lurtað eftir teirra viðmerkingum og í onkrum førum ikki lurta tá ð vit mettu at tað ikki var rætt við meliteriu sovorðið men pandemiur í dag er eitt kempistórt øki og tað er grípur so nógv innhaldi eg í trygdar at trygdarpolitikk og uttanrikispolitikk eisini a so at eg haldi eg skal taka hundrað prosent undir við tí sum billiustinusen var inni á at hetta kann vera ein góður lærdómur fyri vissu mann ætlar at gera nakrar framtíð og tær gamlu sambandsmenninir nú haldi eg kennist søguna í sambandsflokkinum eisini akkurát sum aðrir flokkar a eina søgu teir søgdu at sjálvandi skuldu mann yvirtaka við vs teir gava meining at yvirtaka so skal mann yvirtaka stað loysir seg at yvirtaka og hetta loysir seg at yvirtaka og hetta gevur meining at yvirtaka hetta her og tað er akkurát tað sum tað gongur út uppá vist t skynsamt skilagott so tekur mann t yvir og eg trúgvi eisini at tað er ein eisini ein ávísu stottleiki tá ið nú hevur t hava havt allsa føroysku serfrøðinga inni og tað verður grannsgýti eisini og tað hevur gingið tað hevur gingið væl sjálvandi hevur vrn ikki verið samdur við øllum langt frá men men mann má fylgja við mann stingur it kortin so má mann fylgja einari linju allar vegin ígjøgnum so at tað verður spennandi og eg haldi absolutt at mann eigur at hava kommunurnar ninndrigirnar eisini tey kempu avbjóðing art vit sótu við fyrstani at keypa nokk av útgerð maskun og sovorðið tað var ein avbjóðing fyri seg at vit knappliga stóð lógu uttan fyri sum triðja land og at es settu seg á alla neyðútgerð vit fingu einki út so vit máttu í gongdin við ta stóra við stóra baratinum bæði viðvíkjandi danskum myndugleikum og esmyndugleikum at fáa eina lóg so at vit fingu fatur í neyðugtgerð tað var byrjaðin einkin tevur hoyrt so nógva um tað men tað kendu vit altil sum sótu beint í eldinum tá altso so so tað verður tað eru stórar søgur skundi verið skrivar um hvat tað hevta verða inniborið allar hendar pandeminir so at eg fari bara einannr fr at takka øllum framsøgufólkum vil takka løgmanni fyri at fína upphagdina ogt gott samstarv í hesum her prosessuni áokkara løgfrøðingum við tava samstarvar havr gjørt við eisini tá donsku løgfrøðingarnir hetta vísir at at vismann tosar um tingini og metir te skynsamt og danski myndugleikar eisini statsmynster teir teir skilja óalmindiliga væl at men ikki hevur dupulta lóggávu á økinum so at thar har er einki eingin alarmur so enn einaferð takk fyri til øll framsøgufólkini ja so er tað gersuvæ takk fyri hara formaður og eisini takk landssýrismannin fyri tað megna arbeiðiðsum er gjørt víð hesum her sambandinum øhtað er einki ivast í at tað skal geva meining og tað sum eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin um tað var í hvønn mun kommunurnar kundu kunna vera inni í hesn her eisini tá mann gera eina farsóttar lóg tí tað ber ikki til at vit sleppa eina paralellskipan í einum so lítlum landi also ein mynd eigeva ein yndi at gera otað sama sum mann tosaði við tá tosað um við heilsustýrinum har sum kommunurnar eisini høvdu ynski um at hava upp á einanna máta vera við í í mssia í tá ið tað komu til kpsøðu og ráðgeving tá teir kom inn til røktarheim og tay gomlu

akk sera relevant spurningur vit yvirtaka farsettarøki sum eitt stórstøki vit útbyggja vitanina á økinum vit gera eitt nýtt fólkaheilsustýri hvar vit fara broyta nøkur ting soleiðis at kommunurnar eru við í tí og tað er tað er eisini nakran ráðgevandi organ eisini viðvíkjandi innkeyp av neyðuggjørð tá ið tað kemur fyri aftur vit hava ein fáa eina ordiliga tilbúgving til dømis landslæknin í løtuni so fær hann tað nokk av tí at gera eftirlit tað sum hann skal gera so at at eg haldi herr nógvar vinstøður í hesum her tí t tað er ræl viktigt at vit fáa eina eina yvirornaða tilbúgvingarlóg eisini tí at tann sum sigur at at atat mann hevði roknað við hesum her fyri trimum ári síðani s sum danskarn kundi sagt gó jemma og vugg

brey drúðir ta alt lign j so er tað edva jacobsen ger so væltakk fyri harra formaður góð jema og vígn kundu vit eisini gjørt

eg haldi at tað kann gott vera ávert og eg haldi at tað er spennandi men sjálvandi tað hevur eisini verið tað stendur at tað verður ca eini tríggjar milliónir sum hevur verið sum tað hevur kostað í samráðisum her nú er tú hevur tjóðveldur illa spent upp á at vóna ein stórpartabloksstøður reyk av hesum her yvirtøkuni tað dugir eg ikki at síggja tí mann hevur borið rættiliga nógv av kostnaðin sjálvur frammanundan alt hevur sín prís og missað milliónir onkustaðni sum skulda gudsur finnast aðrastaðni og tær hava ikki verið for nógvar av teg innan sjúkrasøki so tað skal ikki hava fylgsnýtt eisini men men tað at mann fær til føroyskar hendur er øgiliga spennandi mann fær vitan heim her
men eg haldi tú hevur gingið fyrimyndarliga allíkavæl í koronu má mann siga
sjálvt um hann ikki hevur havt tað yvirtøkuna so at vit mugu gjørt okkurt brúðar rætt her at vit hava klárað at at fingið tað riggar so væl sum tað hevur gjørt og kanska hevur tað hvat legði honum í handa samdegjørða frá mjadag hetta hetta her er er er so at siga bara fyrimunur haldi eg altso tað er vit hava brúkt henni tvey hundrað milliónir til at tær hálvtrýss milliónir upp á hetta her pandemiuna og um vit høvdu brúkt tvey hundrað og sjeyogfjøruti tróðandi eg tú ikki at nevna hvat ein millión er til at tær men men tað er vit hava brúkt so raðnagar pengar upp á hetta her pandemiuna og og tað
at vit taka ábyrgdina at vit kunnu reagera
gekk skjótari altso og sum eg havi
ofta sagt fyrr eisini tá ið tað kemur út fyri einari vanlukku
og hvørt fær støðugt er tað er ringt at at ringja til lands sum bara í skipi spælir hvat mann skal gera tá ið stóðist holur á at tað er tó ræðvíkt at mann har gera við øllum tí sum mann hevur og fær alt spent spent fyri so tann nýggja farsóttarlógvøðan verður ógvuliga spennandi tað verður tann nýggja fólkaheilsustýrið eisini og eisini tann granskingin sum vit koma knýta at og eisini við hesum her nógvum norðurdukssamstøðum eg tykkum virka við lyfta føroyar frammanleið takk fyri harra formaður so er ein viðmerking av trætum bjørt og saman tróndiartøður takk fyri tá fólk hava gjørt tað gott arbeiði skuldu tey hava tær eitt klapp og tað skal landsstýrismaðurin hava við hesum høpi tað er sera gleðiligt haldi eg at vit standa saman um at yvirtaka farsóttarlóggávuna eg havi tveir spurningar til keli holmur hansen tá eina er landslækna embæti sum jú vit vita og umskarast við hesa lógina sær hann fyri sær at sambandstokkurin kundi verið við upp á yvirtikið tað
altso sum næsta stig og sær karli hon
om johannesen fyri sær kanska sambandsflokkurin eisini kundi verið við upp á sindsr størri yvirtøkur til dømis loftrúmi hetaher við akkurát hvør situr við valdu tey yvirtøkan er tað arbeiðið sum gongur fórút er eisini týdningarmikið altso tað at onkur streingir á at tað hendir og heldur sæð kaileo holm johannesen fyri sær at at at mann fer at taka tey stigini til dømis í einari komandi samgongu takkfyriso er ta ansey ger suvælúttólnir eg kann ikki úttala meg her fyri okkara flokk tað ger formaðurin eg fylgi tíð sjálvandi men at tá i kfólk helsustýri sknur upp at koyra um ein tvey trý ár sum ligur tað til høgrabeinin yvirteim av landslæknan tað er ein avoldar skipan sum mein ikki kendi nakað til longur ha altso tað er tað er vit mugu hava eina modernaðari skipan so so so eg trúgvi at tað er era viktigt at mann ger tað stig fyri stig a so so vist tað loysa seg so g man at gera tað tað er tað sama sum tar fyrstu sambandsmennin søgdu altso hhtta gevur meining hetta gevur meining og tá ið fólkaheilsustýrið kemur
í gongd eina tíð so gevur tað meining yvir teimum á landslæknum
absolutt altso so øtakk fyri harra formaður ja takk fyri ja so fær edva jacobsen orðið takk fyri harra formaður hugsað eisini eg kundi tikist út í í seinna málnm sum kemur man má siga at nú hava vit sambandsflokkurin sitið við heilsumálum og no nordeks kemur á skrá í dag sum fer endaliga ígjøgnum og føroyskt heilsustýrið ella fólkaheilsustýrið havi eg koyrt ígjøgnum og nú er tað føroysk farsóttarlóggáva sum verður verður yvirtikin má siga at har er eitt eitt eitt dreiv í tí sambænds sambands landsstýrismanni sum vit hava á hesum øki tí eg haldi at fleiri av hasum her málunum kanska fór e komin eitt sindur í
træ og tað haldi eg er øgiliga gott mann má taka mál upp og mann má arbeiða við
málum konstruktivt visti mann skal fáa nakað t henda og tað var nakað av tí sama sum nú eri eg sjálv í í trivnaðarnevndini rósa samelsens nevndi hetta her í sambandi við bæði føroychalsstýri og farsetanevndina týdningarmikið um at at kommunurnar er inn ivir tað tí tær umseta øgiliga stórt øki av okkara røkt og tað vísisr seg bara at vissu kommunurnar eru ein partur av hesum so sita teir við borðið og kunnu kommunikera víðari út til øll ellisheimin so tey beinanveg tái nakað hendir eru vitandi um at soleiðis fyrihalda vit okkum har kunnu vit fáa fatur á tilfari vaskum og annað sum skal til ikki tí at tat ikki koma út
tí tað bleiv gjørt eitt eitt eitt kempiarbeiði undir llan allari korona apitemiini men men bara tað at mann var ein partur av tí so kundi tað skapti loysnir sum gjørdu tað misførsalni
sum ikki blivur stór um mann ikki skuldi ringja fleiri ferðir og vita og kanska eisini tað sum eg haldi mann spurdi eit sindur inn til so hevr tað verið líka allastaðni beinanveg so visti mann at so var ein innan fyri kommunufelagið kanska sum koyrdi út til sínar limir at hatta í staðið mann henvegnest til soleiðis kemur taðat fungera soleiðis fyrihalda okkum eisini tá ið ellishoim skuldi steingja fyri vitjandi og alt hetta her at mann hevur akkurátsum ruddiligar reglar soleiðis at at mann ikki gjørdi eitt í eysturoynni gert mann okkurt eitt vágum gjert man okurt heilt annað tí mann royndi at líkasum uppfinna nakrar reglar sjálv royna at seta standardin so gott sum mann helt at mann kundi liva upp til tað og tí haldi eg at hetta her er ómetiliga gott at mann so kundi gjørt tað upp á tann mátan og tað haldi at landsstýrismaðurinhevur eisini verið jaligur yvirfyri ta mann fyrst hevr yvirtikið tað tykist fyri næsta ár og sum eg skilti at grundin tilat mann bíða til mai tað er við at fáa líkasum øll um ivir tað sum skuldi vera við at tey hava fingið sínar regla upp á pláss soleiðis a mann hevur fingið alt up á pláss og tað haldi er øgiliga gott tí ofta fer mann at kanna helvtina reglum kanska aftaná aftaná mann er yvirtikið so tað haldi er er ordiliga gott og og eg skal ynskja landstýrismann hepna hond við at arbeiða víðari við øllum hesum her arbeiðinum takk fyri harra formaður ja takk fyri tð eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti á enda og hesi málini verða beind annað altso løgtismál nummar fimm tað er uppskot til løgtinslóg um broyting andorning forferðina av lóg om foranstaltneðum og smissomi før bárar sygdómi tað fer í tað verður beint í trivnaðarnevndina og hitt málið sum er nummar seks uppskot til løgslóg um ræði á málinum málsøkjum tað verður beint í uttanlandshavndini tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tað er einki framleiðat til hendan fundu heru ikki fleiri mál il hendan fundin men tingfundur verður aftur klokkan fjúrtan fimmogtretivu so er nýggju tingfundur og skráin á tí fundinum er onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar eitt tvey túsund og tveyogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg uma heimild at taka ímóti peningaupphædd frá noðurnordigsk fondin og so er framløga eisini á skránni hosun tingfundur verður aftur klokkan fjúrtan fimmogtretivu so er hesin fundur lokin